so er tingfundurin settur og áðrenn vit fara til dagsskránna so so er komið so skulu vit atkvøða um farloyvi tað er komið soleiðun skriv til løgtingið viðvíkjandi farloyvi undirritaðir burturstaddir í styttri tíðarskeið og heitir tíð á løgtingi um fyribils at lata næsta listasambandsflokk taka sati á tingi undirnritaði søkir um farloyvi frá løgnsarbeiðinum í tíðarskeiðnum frá við níggjuogtjúgunda mars ítvey túsun og tveyogtjúgu og til er boðið frá nær eg aftur kann taka sat á tingin vitaliga heilsan frymut rasmus sen løgtingsmaður fyri sambandsflokkinog næstur maður á listaandsloki sins er sámal
hanni løgnberg og hann hevur verið á tingi í hesum valskeiðinum sum varðamaður og tí nýtist ikki at kanna valbrøvini og eg fari at mæla til at vit uttan akvøgreiðslu samtykkja at sámal hanner løgnberg kann taka sæt fyri frymult rasmussen hetta tíðarskeið

og so fara vit til dagsskránna í dag níggjuogtjúgunda mars og fyrst á skránni er onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar áttaogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um talgildan samleika tað er hetta her íð aldursmarkið fyri at fáa talgildasamleikar verður sett niður til trettan ár og áseting um gjald fyri at keypað verður nágreina hvør biður um orðið tað er erhard joensen sum fær rði yrstger so væl takk fyri harra formaður ja hetta er onnurviðgerð av løgtinsmáli nummar áttaogfjøruti um talgilda samleika tað er t snýr seg um høvuðsheitin at fáa lekkað aldursmarkið niður í úr fimtan niður trettan ár og um útflýggjan at geyma

landsstýrismaðurin í fíggjarmálunum tá verður ein landstýrismaðurin fíggjamálin hjørgun niclasen sum hevur lagt málið niðan og nevndin hevur so viðgjørt tað og havt fund við megd og hevur havt fund við lanstýrismannin í fíggjarmálnum eftirfylgjandi una rasmussen og ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar eg haldi eg lesi bara álitið upp í viðmerkingum til uppskotið verða givnar nakrar praktiskar grundgevingar fyri at lækka aldursmarkið fyri at fáa talgilda samleika úr fimtan ár niður trettan ár eitt nú hava bankarnir víst á at trettan ár gomul børn hava loyvi til at arbeiða og at tað í hesum sambandi kann vera ein fyrimunur at hava tann talgilda samleikan eisini hava viðskiftafólk hjá talgildu føroyum víst á at kommunurnar hava ung í arbeiði verkætlanir sum hvar tað kann vera ein fyrimunur at hava ein talgilda samleika nevndin hevur síni fyrivarni við hesum sjónarmiðjum og heldur at okur politiskt eiga at gera okum greitt í hvønn mun okur sum samfelags skulu noyðast talgilda skipanir niður yvir okra børn tað er uttan iva rætt at nøkur børn niður í trettan ára aldur eru nóg búgvin til at lesa og skilja brúkstreytir við meira og at taka undir við teimum og tað er ó jú eisini rætt at nøkur børn fáa gleði av at aldursmarkið verður lekkað niður í trettan ár nevndin metir tó at aldursmarkið at um aldursmarkið verður lekkað niður í trettan ár so fer tað at føra til at tænastuveitarar fara at brúka talgilda eyðmerking og samskifti yvir ein kamb til børn niður í trettan ár og tað heldur nevndin ikki er gagligt nevndin heldur eisini at tá tað til dømis snýr seg um bankakontur og peningarlig viðurskifti yvirhøvur so eiga foreldur at umsita og hava innlit í viðurskifti hjá børnum sum eru trettan og fjúrtan ára gomul og nevndin hevur tí sett fram broytingaruppskot hvar í paragraf eitt nummar eitt verður strikað og nummar tvey verður hereftir nummar eitt við hesi broyting verður lógarbroytingin um at lekka aldrarsmarkið fyri at fáa talgildan samleika niður í trettan ár strika hetta merkir at aldrsmarkið á fimtan ár verður verandi óbroytt tað er ókeypis fyri borgarum at brúka talgilda samleika og fyri tey sum hava eina snildfon ella teldul ið tey duga at brúka er tað eisini ómakaðleyst men veruleikin er tann at tað eru ikki øll sum hava eina snildfon ella teldul og eiga heldur øll ið eru køn at brúka slík tól hesi borgarar kunnu tó sum nú er fáa útflýggjaðan ein serligan geyma ókeypis ið inniheldur tann sokallaða lyklaberan soleiðis at tey kunnu rita inn á talgilda samleikan á teldu talan kann eitt nú vera um eldru borgarar ið ikki hava førleikan at brúka eina snildfon ella teldil og sum tí ikki hava ikki kunnu hava talgilda samleikan sum app talan kann eisini vera um fólk við menningatarni ella øðrum trupulleikum sum ger at tey ikki kunnu brúka eina snildfon ala í heila tikið ikki eru før fyri at brúka talgilda samleikan sum ein app megt hevur víst á at tað er trupult hjá teimum borgarum sum eru undir verjumáli at hava atgongd til talgildar almennar og privatar skipanir orsøkin til hetta er at verjar ikki kunnu virka teirra vegna við sínum egna samleika hetta eigur at verða tikið ír størsta álvara og verður tí heitt á landsstýrismanninum um at virka fyri eini praktiskari loysn fyri fulltrúm nevndin heldur at tann fyrsti deymin sum hesir borgarar fáa útflugtjaran framhaldandi eigur at verða ókeypis eins og appin er fyri tey ið kunnu brúka hana um ein nýggjur geymur síðan má útflýggjast tí tann fyrsti av einoghvørjari orsøk til dømis er burturmistur ella brotnaður eigragjald tó at verða kravt sum í mesta lagi svarað til kostprísin av geymanum við hesum viðmerkingunum og broytingaruppskotið tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

hetta her at lekka aldursmarkið so hevur tað fylt eitt sindur hjá formanninum at tað at børn niður í trettan ár skulu fáa talgildan sannleika tað er soleiðis at børn niður í trettan ár hava loyvi til at arbeiða og fáa løn og sostatt skuldu hava eina bankakontu sum tey so kunnu hava atgongd til við einum talgildum samleika netbankan har er tað soleiðis at børn sum eru trettan ár og fjúrtan ár o fyri sovit eisini fimtan tey kunnu til dømis vera útsett fyri at skula brúka pengar til ting sum okur ikki halda eru serliga heppin tey kunnu verða útsett fyri at skula brúka pengar til eforiserandi stoffur millum annað tí metir mann frá nevndini og tað haldi eg sjálvur eisini at tað er týdningarmikið at foreldur hava innlit í og kunna administrera tey fíggjarligu viðurskiftini hjá børnum niður í trettan ár tað er eisini sera ymiskt hvussu børn eru fyri summi trettan ára gomul eru væl frammanfyri onnur so tey kundu sikkurt nokk havt fingið gleði av tí men tað eingin ivi í mínari sál um at foreldur eiga at kunna hava innlit í hvat ið børn trettan árgbrúka teirra pengar til tað er ein av høvuðsgrundunum til at atnevndin metir at mann ikki skal

í í samgonguni havi eg forstaðið um akkurát hendan partin men nevndin og formaðurin heldur at tað er øgiliga viktigt at hesin her parturin verður tikin í álvara soleiðis at mann kann steðga visti tað er tað at børn at maser at børn eru í ferð við at fara út í óføri og fyri undirritaða var tað ein av høvuðsgrundunum til at mann valdi
at siga tað at børn
kunnu saktans hava teirra konto knýttan at er har joensen um at tað er neyðugt í hesum døgum at verja børnini og so koyrir aldursmarkið upp aftur á fimtan eg havi sjálv arbeitt innan fyri peningastovnin og tá var tað soleiðis at tað koma fram til diskin og skulu taka pengar út í dag er tað soleiðis at tær eingin kunna stýra hvar pengarnar fara ella nær og øgiliga nógvar hóttanir rundan um tey ungu í dag so at hetta er ein máti at verja teimum tey serliga tey sum eru hjálpasleys í dag eg eri púra samdur við waltusamdur tað er soleiðis at børn
sum arbeiða og fáa løn tey kunnu fáa útflýggja kort millum annað kridittkort tey kunnu taka pengar út úr sjálvtøkum men tað er týdningarmikið at foreldrini síggja hvat ið tey brúka pengar uppá og vissu tey kunnu halda eyga við tí og forða fyri at børnini koma út í ólukkur so haldi eg at tað er so e tað nógv vunnið við ikki at gera hesa her broytingina takk fyri takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og vit fara at atkvøða í málinum og tað er eitt broytingaruppskot í hesum her málinum vit atkvøða fyrst um broytingaruppskot ger so vælja vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið er samtykt við einogtretivu atkvonu fyri ongari ímóti ongari blankariog vit skulu atkvøða eina ferð afturat um málið soleiðis broytt tað gera vit nú ger so væl
ja vit eru liðug at atkvøða málið í samtykt við einogtretivu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so til næsta mál á skránni og tað er onnur viðgerð á løgtinsmáli nummar tveyogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi
føroya til lóg um ending á reysplaðilóg forferðin og lóg forferðini rætsaudiftir tað verður khristian andreasen sum fær orðið ger so væltakkyra formaður tað snýr seg um at seta hetta at gera nakrar broytingar í rættarangslógini í sambandi við tær viðtøkuna sumvit hava gjørt iðvítjandi boytar konkurtslógina so hetta eru roynar tekniskar broytingar sum ikki hava nakran innihaldsligan týdning sum so takkfyra formaður tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endan vit fara at atkvøða í hesum málinumumvit atkvøða nú
ja so eru vit liðug at atkvøa mál er einmælt samtykt einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonkt og hetta málið fær soleiðis samtykt til triðu viðgerð síðani er tað onnur viðgerð av løgsmál nummar tveyogtrýss her upp skulu løgslaganir broyting r løslagan oyðara íbúðir
broytingarreglum um být av eldri bygingum í oyaríbúð og annað tað verður christian andreasen sum fær orðið gerso væl takfyrihar formaður hetta uppskotið snýr seg um at broyta lógina um oyaríbúðir soleðinr e eisini ognir sum eru bygdar áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs og sum regnaði til tað at kunna býtast upp í oyaríbúðir og tað er verið fyri í rættarnevndini og ein samd nevnd mælir løgtinginum at samtykja uppskotið takfyrha formaður takk yitað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað og vit atkvøða so í hesum málinumog tað gera vit nú ger so vælja vit eru liðug at atkvøða tað er einogtretivu atkvøð fyri eingin ímóti eingin er blonk málið er samtykt og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð so vórðu vit liðug við aðru viðgerðirnar í dag koma nú til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli ella ja tað er løgtsmál nummar hundrað og tretivu tað er uppskot til samtyktar um mál føroya at minka útlátið av vakstrarhúsgassi komandi tíggju árini og uppskot til dagførdan orkuog veðurlagspolitikk og vit skulu
fyri fólkaflokkin er ta christian andreasen fyri javnaðarflokkin ingilín ditisen strøm fyri sambandsflokkin hanni nei sámal hanner løgberg fyri tjóðveldi hervør polstóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyri framsókn bjarni kárason petersen

takk fyrihara formaður tað er uppskot til samtyktar um eiti minkað útlátið um vaskaút gass koma tíggjuárini uppskot til dagførdan orku og veðurlagspolitikk uppskotið er lagt fram av fólkaflokkinum í sambansflokkinum o miðflokkinum framsókn og sjálvstýri og tað sum tað snýr seg um er at samtykkja eini veðurlagspolitikk og at minka um syotvaútlátið í føroyum og tað snýr seg um at fara frá kans man siga olju øoljuni yvir til varandi orkuvarandi orkum og í uppskotinum eru so nøkur ítøkilig átøk í uppskoti til at fremja tað mál mann setir sær við uppskotinum

og hvussu ger mann tað tað ger mann jú við ati útbyggja okkara vindorku soleiðir at vit fara frá tí olju paseraðu framleiðsluni til eina vindorku sum er varandi orkukelda man kann siga tað at að er tað arbeiðið er lantjan fara í gongd tey sum koyra gjøgnum út úr havnini í dag síggja at tað er ein ógvuliga stórur aktivitetur runt um kring at seta upp vindmyllur vi tí endamáli at fáa eina eina eina grøna orkuskipan upp at koyra

vt vit vita tað at vindorka er ikki ein ein stabilorka tað kann vera stillig og sovíðari er mann so eisini innførur ella seta í verk pumpuskipanir sum sum kunna halda vindorkuna tat tat gera heina tila eina eina eina stabila orku orkuskeldu í uppskotinum var eisini nevnd cólorka sum ein møguleiki og fyri at røkka hesun her málinum so hevur mann ymisk uppskot tað sørsta uppskuldi eg sjálv fylgiligt at at bjóða úti vindorskuna fáa framleiðsluna innanfyrð ta øki at hækka so nógv sum møguligt men tað er eisini aðrar onnur onnur mál ella onnur ting mán seta í verk ferðan gjøgnumføra heta har málið og tað er milum annað við við at eggja til at mann fer i innan fyri ferðsluna fer yvir til grøna løsnir elbilar eisini innan fyri bust trafikk og su víðari eisini innan fyri upphiting av sethúsum hvar tað líkasum eggja til at mann fer í holt við hitapumpur

mann ætlar sær eisini at skerja nýtsla av fkassum mann tosar um ati fremja eina øðrvís býarplanlegging eisini við vítjandi bygging soleisinr mann bjálvar húsini betri og mann tosar eisini um ati veita eini bjálvingarstuðul mnn tosar um at fara frá oljufýring til

orku mann tosar um at geva stuðul til at at at at taka oljufýringarnar burtur og frá tvey túsund og fýraogtjúgu til dømis verður sett forboð fyri at mann brúka oljufýring í nýggjum húsum og soðir er tað ein røð av átøkum sum sum aflan er at seta í verk fyri at náa hesum her málinum at minka um útlátið og at fara yvir til varandi orkuskeldur

og eg haldi at mann tosar um at vit brúka kanska eini tvey hundrað og hálvfems túsund tons avav av av av olju um árið í føroyum verðtingini gjøgnumførd so minka oljunýtsluna kanska niðuri í ein gott í eini hundrað og tíggju túsund tons og tað fer at viðføra eina samfelagssparing pá einar seks hundrað il eina milliard krónur so tað er eisini stórir pengar við hesum her tað er tað at at spara fyri samfelagið ta sumann tosar um innan fyri innan fyri vindmyllur og sovorðit innanfyri sv og streymframleiðslu tað er tað at mann ætlar at bjóða hundrað og hálvfems mekavatt út

og tað skal veða fyri fri tvey túsund g fýraogtjúgu til tvey úsund og tretivu og hálvtrýss til trýss mikavætni út í einogtjúgu til trýogtjúgu tilsamans tvey hundrað og fjøruti mikavætt so tað er tað er stórt mál mann setir sær og tað haldi eg er øiliga gott at mann hevur setti fokus áp ett her í hesir sambandinum er tað eisini eisini óg nokso viktigt at haldi eg at mann tekur atirlit umhvørvi síðtan staðsetingin avhesni her verður gjørd upp á best møguliga máta síðsna tað ikki verður sett alt á einum stað og ikki semanáttúruna ov nógv og tí er tað viktigt at bæði almennir og kommunalu myndugleikar og og og eigararn er á staðnum eru við í tí í teimum avgerðnumfrá tiknar við at uppseta vindmynnir runt um kring tað sum man tosar um tað er at minka útlátið av seotvey gassum í mun til verandi støðu fram til tvey túsun ogtveyogtretivu tosarmann faktisk um eina minking hálvtrýss prosent men uppskotið leggur upp til tretivuprosent í mun til tað sum í dag í dag og mann tosar við upskotinu um at minka útlátið frá kanska eini sjey undra o hávtrýss túsund tonsum niður á

eri ikki rætt sum tað hevur verið sagt fjølmiðlunum at vit eru bundin av parisáttmálanum at skula minka tæð við við fimmogfjørti prosentum tað er upp til tað er upp til land at taka støðu til í mun til tær umstøður sum eru galdandi í landinum eitt sum ger seg galdandi sum ein trupulleiki er tað ati vit hava ein stóran skipaflota sum stendur fyri kanska helvtini av ljuoljunýtsluni í føroyum vila útlátinum umskylda og og tað er mann kan ikki seta sæ mál sum ikki lealistisk al so títí er tígjogtretiv prosent tað tað tað markið mann er sessar fyri tí skipafloturin má eisini hava tíð at umstilla seg og har er tó eisini eitt átak í í listanum yvir sigur átøkini sum er í fimmogtjúgu tali at mann skal veita stuðul til skipabygging eisini við atlit til aðrar orkukeldur og tað sum eg endamálið við hesum her tað er at mann vil áseta eina ætlan og tíðarætlan fyri í verrsetanini av átøkum soðisirnar borgarar vinnan og politiska skipanin vita hvat er í væntu komandi og av teimum fimmogtjúgu átøkunum sum verða skotun upp í uppskotinum har kann sigast at umleið helvtin av átøkunum krevja nýggja lóggávu meðan hin helvtin er kanska meira av fyrisinaligum slagi menen altíð althaldi eg at tað eri rætta umfatandi tiltøk sum ætlanin er set verk og hetta uppskot til samtyktar við teimum ítøkiligu átøkunum sum eru við nevnd í uppskotinum eru minst líka gott sumeitt lógaruppskot aðrastaðs hevur mann lógir um hetta her og tær lógirnar eru so mikið veikt orðaðar at har eru ikki annað enn pprogramrekulæringar og tí e heta er líka gott sum eitt smalleraruppskot tá mann nú sstundis binnir seg til at seta na tiltøk í verk við lóggávu su víðari eitt sum hevur veri umrøtt er at seta siotvey avgjøld í gildi tað er ikki við í hesum her og eisini tí at oljuprísirir í dagin sum iki høgur at tað kepar ikinenka meining at fara at leggja eyka avgjøld á borgararnar viðvíkjandi olju eg vil tó siga tað at í uppskotunum erður lagt upp til og tað er ta skipanin sum g eru galdandi í dag at mann hevur emvigafturberingar til elbilar og eisini til hitahitaskipanir og og so víðari og tær eru galdandir fram til trýogtjúgu fýraogtjúgu vit mugu sjálv fylgja að samanhangin og eisini hyggja eftir hvussu hvat úrsliti verurfyri landskassan vit kunu ikki blíva við í allar av eru at stuðla elbilum og tí landskassin hjá mangla inntøkur við stað verður gjørt í hattar avir og tí krevja hsar stuðulsskipanirnar at verða eftirmettar við jøvnu millumbilum fyri at finna útav hvat kosta tað fyri landskassan í mun til tann fíggjartørv sum landskassin hevur so tað er eitt leypandi arbeiði sum skal gerast her fyri at hvat at sjuðuføra hesi her tingini í mun til ta støðuna sum vit eru í men allíkavæl evu mas so sagt ter at tær verandi skipanirnar vera hvussu er galdandi fram til tey túund og tað haldi eg eisini er er útmerkaði at mann setr sær ítøkiligt mál fyri fyri hesum her eitt annað sum sumviðvíkjandi vindorku k lík kaska nevna at tað er altso munandi bíligari at framleiða orku burtur úr vindorku enn burtur úr olju og tí trúgvi eg at visti mann fær elektifisera og fær fær líkasum fáa fáa eina skipan á einum einum orkuframleiðslu sum ikki er so nógv av hanga av oljuni serliga nú tá i her sdýr so vil tað eisini í sá sjálvum viðfara eina stóra sparing fyri samfelagið eitt annað sum vit mugu gera okkum greitt haldi eg hetta her við veðurlagspolitikki er jú eitt altjóða fenven sum tað eru stórt fokusára í runt um í heiminum tað er nógv lond sum hava undirskrivað paísavtaluna og tað forplikt í londini og tað forplikt eisini okkum sum sum land sjálvtum vit øva o lítið land ikki minst tá ið vit eru í so stórum samhandl handili við onnur lond sum vit eru tí at okkara keyparar av øðrum fiskavørum og so víðari fara í longdini at seta treytir við hvussu vit framleiða okkara vøru og har við har fara teir eisini at krevja sigog tvey roknskapur at vit eru so burðardygg sum møguligt og tí er heta her nakað sum vit ikki leppa undan at tað er absolutt neyðu
biðið fyri at vit kunna halda teir marknaði vit hava í dag trúgvi eg
og tí er tað viktut at fáa gongd og efta her so eg haldi at at eg haldi hetta er øgiga gott og eg eri veili glað fyri at tað ikki bara í samgongu men eisini ja framsókn og sjálvstýrið eru við eg vildi ynskt at javnaðarflokkurin eisini var við og tjóðveldið tey hava sínir fyrivarrnirr akkurát hvørja tay eru veit eg ikki men kanska vit í rættarnevndini hasum málið vevur viðgjørt fara at fina eina semju tá ið te stykki kemur takkfyr ha formaður ja so er tað nakrar viðmerkingar elsubet mersedis gunleystóttir fyrst ger sovæl ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina góða talu frá khristian andreasen tað er nemliga soleiðisnar at tað er øgiliga neyðugt at vit eru við tá i tað
kremmur til grøna orku og
visi mann hyggur eftir talvuni tað tað sum mansigir a har sum útlátið er ms t er innan fyri fiskiflotan nógv mest og har hevur longu hendan samgongan hon evur givið fiskiflotanum tryggar og góðar karmar at virka undir sum reselterar í tí at fleiri skip eru komin í flotan og fleiri á veg í flotan sum aftur er ligvið at útlátið fer at minka munandi har sum tað er størst í løtuni so tað haldi eg at hendan samgongan vit kunnu fegnast um takk fyri ristiana andreasen takk fyri harra formaður eg skal geva elsbet marsedis gunleybesdetur er púra rætta í tí at ein partur a hasin her er sjálvfylgiligt at vinnan hevur tað gott og hevur tryggar karmar
tí vinnulívið er faktiskt famman fyri dalmenna tá tað kemur tí
grønar hugsanir vinnulívið veit tað at tað er neyðugt at spara í orku og oljarn eru ein stórur útreiðsla fyri skipini og tí er tað sjálvandi øgiliga gott at tað er nú rúmd fyri at okkara fiskiflotu kann endurnýggjast og harvið kunnu vit gjøgnumføra eina munandi orkusparing og oljusparing viviðvítjandi teimum nýggju skipunum sum koma so tað er eisini øgilga gott at tað at tað er er t ein avleiðing av okkara fiskivinupolitikki at vit fáa nýggj skip sum eisini ber at rætta borð tak fyriha formaður so er tað hervør posdótitakk fyri ja kristi andreasen hann hevði ynskt at at javnaðarflokkurin og tjóðveldið vóru við í hesum
setar her eg haldi at eg haldi at mann vil hava eina
bæði av semjum sum hava allir flokkar leggja sítt navn til eitt uppskot so er tað eisini viktigt at mann lurtar eftir hvat ið flokkarnir hava sum ynski tað sum er lagt sum er lagt fram nú tað er eingin broyting gjørd í tí frá upprunum á uppskotinum uttan tað mann hevónar útsetti
í tvey ár so tað er ikki ordiligt gjørt nøkur broyting
man n ikki tikið nakar til eftirtektar sum sum tjóðveldi og hvussu evur verið borið fram á fundinum tað haldi eg er óheppið visti mann vil aa eina breiða semju at mann sletts ikki hevur menti at lurta eisini eftir hvat ið teir flokkarnir siga christian andreasen takfyr ha formaður visti man skalt gera politiskar semjur so má málin møtast á miðjuni onkustaðnis og eg haldi at tjóðalsflokuin kundi eisin havt givið eitt sindur her peint og verið meira konstruktivur og kunda verið við
havi mann kanska kunnað funnið ein semju men sum
vit fara at viðgera málið í átta hendini kanska vit finna eina semju hareg hildi ringt fyri at skilja javnaðarflokkin so vit hava havt ymiskar skipanir nýskipanir í tingini men vit høvdu fiskivinnupolitikkin har var tað næstan við á kanska lýsindi meira skatti til vinnuna so høvdu teir kanska eitt par fyri vit høvdu bústaðarpakkan har var tað kanska lýsindi tætt við at vit vóru samdur tí har var bara eittlendingar við at mann skuldi byggja almennar barnagarðar sum var mann ikki við og nú tá mann hevur verið norsku politikk og sum skuldi verið søtupostikkur sikkur í oyrum í vatnfloksinum so vil mann heldur ikki vera við men eg skuldi skotaði við teg sjálvan er mann samdur ella mann ikki samdur eg haldi at mann hevði vera meira konstruktivur serliga hesin verkin hevði bein og prøva at finna at finna semjur og siga melda greitt út hvat vil mann ikki annaðum hend heldur enn bara vera ímóti fyri at vera ímóti av sum sjálvum takk fyri at fara
bjarni kárason petersen gerso væl

ja so er tað næstu ráðari ingilin diderhøv takk fyri harra formaður ja fyri eini tretivu tjúgu tíggju kanska enntá fimm árum síðani so so rópti mann tey sum sum snakkaðu um umhvørvispolitikk um veðurlagsbroytingar mann rópti tey naiv mann rópti tey
har veðurlagsfasistar haldi eg er eitt orð sum hann hevur brúkt og
at snakka um hesi tingini nakrar aktuvistar og nøkur fólk sum hava havt sera áhugamál innan fyri umhvørvisveðurlagsøki í dag so er tað okkara fremstu granskarar innan náttúruvísindi lívfrøði men eisini sosialvísind og samfelagsvísind í dag er tað wold ekonomickforum sum kemur við einari einariraport í tjúgu tveyogtjúgu sum vísir á at veðurlagsbroytingarnar eru ein av teimum størstu hóttanunum fyri mannaættindina í hesari øldini ella sum nú er tað er altjóða orkuargenturi ia sum sigur at vit skulu lata vera við at brúka olju tað er mannarættindaog hjálpafelagsskapur reyðikrossir vísir á at eftir oyna av teimum størstu homanditeru kreppunum í áratíggju ja sjálvt pávin padrikaturin og erka búskopurin av kent vóru herfyri við einum almennum úttalasi um at vit skulu taka veðurlagskreppuna í álvara og seta tey átøkini inn sum skulu gerast so vit siga og ynskja øll atgera okkara á hasum økinum og hetta her er so útspælið tann veðurlagspolitikkurin sum vit viðgera í dag hetta er so tað útspælið sum samgongan og framsókn eru komin við

og sjálvstýhaga og vit vilja í javnaðarflokkinum sjálvandi eisini taka ábyrgd og ganga fremst á umhvørvisøkinum í føroyum tað haldi eg vit kunnu tað haldi eg vit kunnu tí vit eru eitt lítið land sum er forhaldsvíst ríkt og lætt at umleggja í mun til øgiliga nógv onnur lond vit hava sjálvandi verið á fundi viðlandsstýrismanninum magnus rasmussen og eisini helga abramsen tá hann umsæt hetta økið og var í ferð við at orða henda politikkin tá havur verið á fundi við landsstýrismenninar og tað sum vit hava ført fram á teimum fundunum og grundin til at vit heldur ikki era uppskotsettarar á uppskotinum í dag tað er at tretivu prosent lækking í útlátinum í tjúgu tveyogtretivu tað er for lítið ambitiøst fyri at halda okkum undir eini altjóða hitaøking sum er minni enn eitt o eitt hálvt hitastig so skal útlátið í øllum heiminum lækka við í øllum førum fimmogfjøruti prosentum í tjúgu tretivu ikki tjúgu tveyogtretivu ikki tretuivi prosent fimmogfjøruti prosent í tjúgu tretivu og tá ið vittá ið vit siga tá ið tá ið mann so fór fram í dag at ja mann skal gera tað sum mann kann so er tað rætt men tað er ein áseting sum bleiv sett inn í hendan sáttmálan sum heimsins lond tóku undir við fyri at avmarka veðurlagsbroytingarnar sum bleiv sett inn fyri at tey sum vit kalla menningarlondini kundu verða við hesari avtaluni tí vist vit hyggja eftir tí avtaluni sum st gjørdi við limalondini áðrenn kooduavtaluna so var tað ein avtala sum bara var til tey londini sum vóru nóg rík til at gera umleggingarnar og tá vóru menningarlongdini ikki við so hetta er nakað sum er koyrt inn fyri at øll kunnu vera við føroyar eru uitt ríktland føroyar eigur ikki at pjøvast at brúka hesa her ásetingina øh hetta

kanska tíverri kann mann siga so kann mann rókbatar er ein ynskilista við nøkrum góðum átøkum og ein mál á tretiviprosent sum sletki er samsvarandi teir trupulleikarnar sum vit hava í dag mann skumpar avgerðir enn longur fram í tíðina bæði við tí at mann setir hasi átøkini til at koma í gildi forholtsvíst seint men eisini við tað at mann hevur bíðað tvey eitt hálvt ár áðrenn mann e setti handan veurlagspolitikkin í gildi ella eg komi við honum so er tað hetta við at tað er eisini eitti eitt uppskot til samtyktar sum vit í javnaðarflokkinum heldur ikki tóku undir við vit vildu hava at mann gjørdi eina veðurlagslóg har sum mann banti seg til eina útlátsminking fyri at vera sikkur í at vit gera tað og vit binda framtíðarlandsstýrið til at gera tað sama og so eisini mann kann fylgja gongdini á vegnum soleiðinar at vit ikki bara siga nú samtykkja vit hetta líka sum vit gjørdu í tvey túsund og níggju eitt samt løgting og so koyra vit í eina skuffu og gera egentliga ikki meira við tað tað eri eg og javnaðarflokkurin ótrúliga bangin fyri fer at henda við hesum her politikkinum tá mann ger tað sum eitt uppskot til samtyktar visi mann ikki valdi at gera eina veðurlagslóg søgdu vit við landsstýrismannin og javnaðarflokkinum so søgdu vit at visti tað ikki skal vera ein veðurlagslóg so kunnu vit gott ganga við til at mann tekur øll lógaruppskotini sum eru í hesum átøkunum við niðan í løgtingið og samtykki tey samstundis sum mann samtykkir hendan her politikkin tað haldi eg faktist ikki er órímiligt tað haldi eg mann virkuliga tekur undir við teimum tkunum sum eru í hesum politikkinum so eigur mann at kunna gera tað eisini h eg haldi arbeiði t gott arbeiði av avembatisverkinum hevdur nøkur fín átøk men eg seti altso ella eg eri ivasam um tann politiska villjan og tann politiska realitetin fyri at føra hendan her politikkin út í lívið at vis ita hyggja eftir hvatflokkarnir sum sita við valdi í dag hava gjørt teð til víðari so hevur mann ja mann eg komin við hesum veðurlagspolitikkinum tað skal mann sjálvandi hava okkurt rós fyri men tað sum anerielt hevur gjørt tað er tað at mann hevur gjørt ta skipanina sum frammanundan var í gildi við einari emvgfrítøku verri enn hon var frammanundan tað er tað sum er hent í tvey og eitt hálvt ár á umhvørvisøkinum síðani hendan samgongan tók við so eg ivist í tá ið mann sigur jú jú vit gera eita uppskot til samtyktar og komandi í lógar upskot her kemur aninígjøn veðurlagslóg so ivist eg stórliga í tá hesir flokkarnir siga hetta er nóg bindandi vit fara at gera

tað er ein brennandi plastuformur beint nú at sleppa av við oljuna tað er nakað sum er ekstremt átrokandi og sum er øgiliga týdningarmikið ella mann hevur varpað ljós á hvussu uppaftur meira týdningarmikið tað er at vit ikki eru av hangi av olju í londum sum til dømis russlandi nú tá ið prísurin er øktur so ótrúliga nógv í seinastuni h og tí skilji eg heldur ikki hví hesi átøkini skulu bíða eg dugi kki odi at síggja ta tíðarliðuna sum er hví mann hví man bíðar rættiliga leingi altso her stendi nakað sum mann skal gera í tjúgu tveyogtjúgu tað er ordiliga fínt men tað er einki sum verður sett í gildi í tjúgu tveyogtjúgu og tað skilji eg faktiskt ikki at e einki verður sett í gildi í ár tað fyrsta ella visti mann til dømis hyggur eftir nær mann skal steðga við at seta nýggjar oljufýraingar upp í ella nýggjar oljuføraingar upp í nýggj hús so er tað ikki fyrr enn í tjúgu fýraogtjúgu tað vil siga í ár og í næsta ár kunnu fólk sum byggja sær nýggj hús frítt seta oljufýringar upp tær oljufrøingarnar tær koma nokk at standa í øllu førum tíggju ár kanska meira enn dag eg skilji ikki hví mann bíðar við tí hví mann ikki setti gildi skjótari og so kundi mann gera nøkrar undantøk við sær fólk sum eru í ferð við at byggja nú ella gera nakrar stuðulsskipanir sum vit javnaðarflokkinum eisini halda eru ótrúliga týdningarmiklið at gera nakrar stuðulsskipanir sum mann kann eggja fólki at koma við í grøna orkuskifti tí vistu vit hyggja eftir hvat ein jarðilta skipan kostar í dag so er hon økt frá til dømis úr sirka ein varisligan prís úr hundrað og tretivu túsund krónum upp í hundrað og fýrs túsund krónur og tað er for nógv til á vanlig fólk kunnu betala tað sum eg forvegin havi eina øgiliga strammaøkkonomi við tí bústaðarprísinum til dømis sum er í dag her er nógv at taka fatur í orkuráðgevingin hon her eisini sett át koma í gildi í tjúgu fýraogtjúgu tann óhefta orkuráðgevingin sum skalvirka fyri fólk ummhvat fyri orkuskipanir tey skulu hava í húsinum tað kundi mann til dømis eisini sett í gongd beinanvegin avgjaldi á efkass sum er nakað sum hevur økt okkara útlát ekstremt nógv tey seinastu árini htað skal heldr ikki koma í gildi fyrr enn tjúgu fýraogtjúgu men heldur ikki ásett hvat tað avgjaldið skal vera og so eisini tað at verja og endurbøta vátlendi vátlendi sum vit vita halda upp á eina rúgvu av sotvy tað kemur heldur ikki gildi í hesari týrðayærplanini fyrr enn tjúgu fýraogtjúgu øh mesin politikkurin hann var lagdur fram fyrstu ferð í mars í fjør sum man kann sjávandi spyrjas sjálvan hví taðhevr gingið so lang tíð til at mann nú stendur við einum akkurát líka politikki í løgtinginum hvat er sum hevur sum hevur ávirkað tað tað haldi eg er øgiliga lang tíð sum er gingin harumframt so lá eisini eitt uppskot klárt frá frá frá landsstýrisfrá undanfarna landsstýriskvinnunu í tvey túsund og nítjan øhja og her er nógv annað sum mann kundi komið inn á eg kom nokk at taka orðið aftur tí at eg havi ikki fingið varpað ljós alt tað sum eg gjarna vildi men hetta var so tíðin øsum eg hevði í hesum umfarinum takk fyri harra formaður ja so er tað viðmerkingar fyrst er tað beini johannesen gersuvæl takk fyri harra formaður nú var røðaran inni á tí saknaðu stuðulsskipanir vit hava bæði mvigafturbering fyri grønar hitaskipanir og eisini stuðul til at taka oljufør niður vissi mann saknar tað men eg hugsaði at spyrja nú andstøðuflokkarnir tá er tá tað hevuv orðaskiftir um grønt orkskifti fyrr og annað so hava tey tosað nógv um tað at mann ikki bara skrava gularótið men eisini písk og sjálvur eri kanska ikki øgiliga fjappari á pískinum h nú hevur mann í hesum her uppskotinum ikki valt at taka tvey
eg átøk við tað er umhvørsgjalda oljurikið nakfør
og eisini ctwytjald eeg hugsað at spyrja røðaran hvat hon og eisini javnaðarflokkurin halda um hesi bæði avtøkini er tað nakað sum mann burdi sett verk takk fyri harra formaður ngilíeg haldi faktiskt tað at mann hevi tikið tvey átøk úr teimum fimmogtjúgu átøkunum er eitt strálandi dømi upp á hvussu tað kann ganga við esum politikkinum eg haldi at mann átti visti mann hevur valt at seta heseg herhendanher svskattin í gildi so eigur mann at syrgja fyri at tey sum verða dupultrevsaðar í dag fyri at betala ein ekstremt høgan oljuprís og ikki hava ráð til at leggja um til varandi orkuskipanir at tey skulu hava møguleikar fyri atvera við í tí grøna orkuskiftinum
stuðul til at taka oljufýr niður jaa
ja men hvat við tí nýggja hitaskipanin sum skal setast upp takk fyri steffan klein poulsen ja harra formaður ingilín ditritisen strømvenja hesin her við veðurlagslóg og vit mugu bara viðurkenna at vit flyta ótrúliga stórar mongdir av olju inni okkara land í dag og orkutørvurin hann hann veksur og veksur og veksur altso orkan er við til at at at vit kunnu fiska tann fiskin sum vit fáa í land til at framleiða fiskin til at hita húsini og tað er nøkur heilt grundleggjandi ting sum sum oljan er við til at
til at geva okkum
og og danir hava so hava so samtykt veðurlagslógina men vit síggja at tað longu tveir ministar sum hava fískað og fingið stórir problemir av hesari lógini tí at mann roynir at gera nøkur ting men mann klárar ikki at halda seg til hesar c oyndirnar og annað so eg haldi tað er øgiliga farligt at vit fara at binda okkum við lóg til eitt specifik ting iso spesif ting sum cotvoyndir og ingilín diterersen strøm var inniáhestnher við krígnum og og og tað er eitt ingilín ditisinstrøm eg haldi faktiskt akkurát tað at tveir ministarar niðri eru komnir út á hvat skal mann siga síðuspor viðveðurlagslógini sum er samtykt niðri tað er faktisk kt strállandi dømi upp á at tað er eitt gott hugskot at seta ein á veðurlagslóg í verk tann eina av hesum mnistarunum hann fór frá tí millum annað ja tí at mann hevði afturhildið upplýsingum um hvussu dálkandi hebridbilar vóru at koyra úti á vegnum og tað er akkurát tað sum hendan samgongan hevur valt at koyra inn í okkara emvig

teir bilarnir sum annars skuldu vera at koyra við varandi orku so eg haldi faktiskt at ein veðurlagslóg hon hevði komið okkum øllum til góðar kanska hevði tað setti nakrar ministarar ella landsstýrismenn í eina trupla støðu men eg haldi altso at at orkuskifti er og veðurlagskreppan er týdningarmiklið miklari enn um landsstýrismenn fáa fastheldu við sína sessir ealalikkir takk fyri so er tað hervur polstóttir gersu væltakk fyritað er blivi sagtí tí almenna kjakinum av politikarum at tjóðveldi og javnaðarflokkurnin eru ímóti bara ferð verað ímóti at vit er ímóti uppskoti samtyktar bara fyra í verða ímóti kanska ingilin didissen strøm kann greiða eitt sidur frá hvussu tilgongdin hevur verið hvussu mann hevur roynt at fingið flokkarnar við o hvussu tað upplivilsið hevur verið at verið á fundi við landstýrsmenn og um tey bliva lurta eftir ingilímstram ja takk fyri spurningin hetta her

fyri akkurát einum ári síðan fyri øllum flokkunum so vóru vit øll boðin á fundi hvør sær saman við landsstýrismanninum úti í umhvørvisminnum fyrst helga abrahamsen og so í hesum umfarinum magnus rasmussen og eg haldi at tað vóru nakrir fínir fundir har sum vit tvær ferð komu við teimum somu punktunum til hvat vit gjarna vildu
vil hava við í hendanari verulegspolitikkin
og men sjálvandi tað úrslitið sum kom burturúr har har er ikki eitt kommaflutt hvørki ella sum eg havi skilt ikki frá tteimum uppskotunum sum koma frá tjóðveldinum heldur seg hjá okkum í javnaðarflokkinum og so vítt eg skilji heldur ikki frá framsókn tey hava so valt at tikið undir við uppskotnum allíkavæl h vit halda ikki at hetta her uppskotið sum tað fyriliggur nú er nøktandi og tí vilja vit ikki vera uppskot setari til hettaher uppskotið helgi abramsen harra formaður ingilenstrøm sigur tað at tað er einki hent í hesum vælskeiðinum uttan tað at okkurt avgjeld til á emvig afturbering og framvegis á grønam oykjnum altso akkurát í hesum døgum er man í ferðvið at seta seks stórar vindmyllur upp á kellingarkletti so fara framleið umleið hundrað gikavatt tímar um árið sirka líka nógv sum øll vatnnorskan í føroyum og seinni í summarið kemur tá hjá magnup fýraogtrýss gikavatt tímar um árið altso tað er ein øgiligur øking tá ið vit komu til
var eingi vindn

er tað bara
ysha ja takk fyri hara formaður ja haldi at inistrøym hevur eina góða talu í dag sum vísir á týdningin at hvussu álvarsligt a er í serligu byrjanini ág røðuni nevniru nøkur ting um atalheims er tað komið nøkur siginal um at vit at støðan er kanska nógv álvarsað enn vit halda tí haldi eg vit eiga at vera ambitiøsari sum land enn tað sum lgliggur fyri dagin í hesum uppskotinum og millum anna tíð er mann ikki við millum annað et her sum hevu verið nevnt um at
vissu vit kundu vit gott havt skrøðan meira uppá at her við at
og øll við í einum skifti atso tað vil siga stuðulsskipanir sum er bliv nevnt eisini at at tey sum ikki hava kanska viðvanligari inntøku eisini kunnu vera við í í tí skiftunum tað virkar eitt sindur sum at mann mann man bíðar tey tungu tingini bíða mann skjýtur mann út eitt sindur og og tí haldi eg at tað er øiliga spell at at at ikki er meira ambitiøs enn tað er tað uppskot sum fyri liggvum men hví heldur ringdingin e strøm at samgongan er so bangin fyri at seta eina lógymin tað tað at hava eini eini framskyktani umhvørvisog veðurlagspolitikk tað er jú nakað sum sum krevur arbeiðsorkot ter eisini nakað sum krevur pengar og tað kanska er mann bara ikki har at mann vil gera tað sum krevst fyri at hava ein framskygdan politikk núnú var eisini kjak fyrr í morgun í breddanum kringvarpinum har sum mann segði at jú men markna
maðurin og vinnan er á veg hendan vegin so tað skal nokk
loysa seg tað skal nokk tað skal nokk ganga uttan at vit blanda okkum sor ræla nógv uppí men vissi mann mann yvirfør tað til øll onnur øki so haldi eg so vissi mann vmann skal virkuliga halda taka undir við tí argumentunum so kunnu vit líka so gott øll æða bara pakka saman og lata marknaðin og vinnuna stýra hvussu vit skipa landið tað haldi eg so ikki at vit skulu takk fyri ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðara sum er sámal hanne lognberg hann fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður vit fara at bigjinna við einum sangialdi nei tað verður tað nokk ikki
ja uppskot til samtyktar er so mál føroya at minka útlát av vakstrarhús gassi komandi tíggju árini og uppskot til dagførdan orku og veðurlagspolitikk

sum mann faktiskt fær handlað og ikki bara kemur við einari eklering um hvar vit skulu so tí er tað øgiliga harmiligt at mann hevur valt ta leiðina at koma við uppskot samtyktar uttan nøkur ítøkilig átøk sum verða sett í
ja takk l ger sovæltakkfyrihara formaður ø ja altso men men hetta er væl eisini politiskt bindandi altso hther er nakað sum mann vil gera og feær í gongd við og ja mann kundi mann kundi dríggja tað út og og gjørt alt púra klárt eina ferðnar men men í hesum fø men í hesum førinum trúgvi eg tað e ótrúliga gott at ú siga a nú fara og gongd vit eru samdur uat fara at gera nakað við tað og vit fara at nú at at gera karmarnir í teimum uppskotum sum sum liggja her í og tað haldi eg t vit skulu gleða okkum til og fara við góðum tresti inn í
ja

er tað nóg gott
ja takk lotberg ger sovæl takkfyrihara formaður tí e ótrúliga gott í øllum førum um tað er nóg gott eg trúgvi at vit mugu gera tað sum vit eru før fyri og eg eg trúgvi onkuntíð segði mann tað at mann má ikki mann má ikki gloyma at størra bita mann kann svølgja hetta her meta meturm atts hetta kunnu vit gera nakað við so ja tað er eitt stórt framstig haldi eg ja takk so er tað jaspur langaard ger so væl ja takk fyri frú forkvina og takk fyri sámalhan løgberg gott at hoyra teg og halda tað vara sera
kom sera væl runt í øllum

onú nú av tí at vit hava handil so síggi eg tað
við pantuskipanum sum vit hava í føroyum dag hon er heilt úti av lagi tí at tú skal tú tað fyrsta tú fær fara at vita frá mær tta kemur inndiitt at vit taka iki ímótit hasum fløskunum so sal hanntann læsta er taka ikk ímóti hasum fløskunum so gongur tú melur rundir fløskum in til kundin sigar sovandið kann iki bara taka tað men tey flestu siga vet hvat eg koyrdi áv bugvald ela eg koyrir tað í skrell og eg veit ikki hvussu nógvar fløskur at plastikkfløskur fara vekk altso
ja tú sært tað allastaðni e so

vilja vit taka veðurlagskreppuna í álvara og vit vilja seta handling aftan fyri orðini vit eru ikki uppskotsetarar til hetta uppskotið av trimum orsøkum
m vit hava tað fyrsta ásini er vit hava onga ávirkan havt á tað sum stendur í upskotinum sum vit

tá mann roynir sigar mær vil royna atfáa eina breyða breiða semju so er tað ikki at royna at fáa eina breiða semju at siga at hetta er uppskotið sum samgongan er blivn samd um sum samgongan vil leggja fram tekur teir liva itit fáa eingin innrøðlilsi tað er ikki at royna eftir eina breiðari semju nummar tvey so er uppskotið ikki serliga bindandi vit hava alla tíni víst á at vit vildu hava meira enn eitt uppskot til samtyktar vit hava sagt at vit t hava eina veðurlagslóg tá ið tað skot bleið greitt at tað var ikki nakað sum samgongan fór at arbeiða við so søgdu vit kom so við átøkunum kom niðan við teimum í tingi sum lógaruppskot soleiðs at vit samtykkja enta upplskot til samtyktar og lógaruppskot samstundis tað bleiv heldur ikki gjørt og so er uppskotið ikki nóg ambitióst tað verður sagt ein upprunaliga var tað tretivuprsent skerjing fram til tvey túsund og tretivu nú var tað so útsett tvey ár tretivu prosent til tvtjúgu tveyogtretivu har vit hava sagt fimmogfjøruti prosent til tjúgu tveyogtretivu og tí vit kunnu eisini stúra fyri at hetta uppskot til samtyktar og tað tað sum stendur í tí ikki verður kjølfest nóg væl í politikkin sum verður rikin komandi árini frú forkvina epcc sum er veðurlagsbólkurin ella hjást kat tú sett á stovn í fyri meira enn tretivu árum í nítjan hundrað og tveyoghálvfems varð veðurlagssáttmálin hjá stsamtyktur tav siga alt mítt lív og nøkur ár afturat hava heimsins leiðar vitað av at av veðurlagsbroytingunum og hava havt møguleikan at gera átøk fyri at basa teimum men allíkavæl so standa vit her í dag í heiminum men eisini her í føroyum við einum útláti sum er økt marat síðan í tvey túsund og níggju gjørdu allir flokkar át tingja eina semju um ein veðurlagspolitikk hann varð einmælt samtyktar av løgtinginum sum eitt uppskot til samtykta hesin politikkurin hanngekk út í tvey túsund og tjúgu og nú standa vit her síðst í mars tvey túsund og tveyogtjúgu við eum við enn á einum uppskoti til samtyktar á einum útláti sum er økt markant málið í undanfarna veðurlagspolitikki var at útlátið í tvey túsund og tjúgu skuldi vera seks hundrað og tíggju tons av ceintin veruleikin var tó at útlátið fór upp um eina millión at siga tveantin í tvey túsund og tjúgu hví gera vit tann tað sama aftur nú sum vit gjørdu í tvey túsud o níggju hví halda vit fast í einum uppskoti til samtyktar skul vit fylgja parísavtaluni sum vit hava bundið okkum til so skulu vit vera ambitiøsari enn hetta uppskotið leggur upp til vit skulu minka okara útlát við minst fimmogfjøruti prosentum fram til tvey túsund og tretivu hetta eru útrokningar sum ipcc veðurlagspanelið hjá sd hava gjørt fyri atmnn kann halda seg undir málinum um eina at miðalhitin á klótuni fer upp um eitt komma fimm hitastig hetta uppskotið sigur tretivu prosent fram til tvey túsund og tveyogtretivu altso eru átøkini útsett í tvey ár og harviðeg eisini slækka heldur enn at mann hevur sagt ókey nú havi vit brúkt tvey ár upp á at koma ið hesum uppskotunum nú hava vit átta ár til tvey túsund og tretivu so mugu vit gera enn meira fyri at náa teimum málunum sum vit hava setta fyri tvey túsund og tretivu so útsólin mandaði tvey ár

vit eru ikki bara ímóti fyri at vera ímóti átøkini sum verða víst á í viðmerking tiluppskotinum tey eru vit positiv um vit vilja síggja meira handling og tí havi et eisini ællanír at sagt at tað var besta at tey átøkin sum komu við sum lógaruppskot tey ini sum kundu komi við sum lógaruppskot altso tað sum krevst lógarbroytingar til

og eg haldi eisini at her eru nógv átøk sum politiska skipanin er samd um hon erbara ikki samd um at ati við einu uppskotil samtyktar verða hesi átøkini tryggjað tað er eisini gott at mann ynskir at hava eina tvørpolitiska fyrireiking av átøkunum hartil hevur tað eisini verið snakkað um at vit skuldu hava veðurlagsorkupolitiskar fylgubólk har umboð fyri flokkarnir leypandi kunnu fáa kunning og kjakast um átøkini skulu fremjast tað taka vit undir við samstundis er tað eisini neyðugt táim áhaldandi fylgir upp upp á átøkini solis at vit kunnu fylgja við um tey rigga um tey minka um okkara útlát og um te ikki gera tað so mugu tey justerast og betrast

afturat teimum átøkunum sum verða víst til í uppskotinum so haldi eg at vit tað eisini eru onnur átøk vit eigat hyggja eftir eg haldi vit eiga at fyrireika og seta pening av til eina veðurlags tilbúgving soleiðis at vit eru klár og kunnu taka ella tækklað støður sum koma í føroyum av veðurlagsbroytingunum eg haldi eisini at vit eiga at at hava at geva fíggjarligan stuðul til menningarlond so at at tað er við í okkara veðurlagspolitikki soesa við sum eitt ríktland eisini er við til at hjálpa teimum londunum sum ikki eru líka rík sum vit eru so tey eisini kunu vera við í grønu umleggingini vit eiga eisini longu í hesum her uppskotinum so sigur mann at í tvey túsund og fýraogtjúgu so er tað eitt punkt sum eitur verja og endurbøta vátlendi her haldi eg vit longu á komandi fíggjarlóg eiga at seta pening av til ta verkætlanina sum eitur lendisbatidast fáa eitt orku og umhvørvismálaráð soleis at vit hava eitt landsstýrisfólk sum arbeiða við hesum málunum sum alla tíðina hevur tey við í politikkinum soleis at vit ikki enna í tí støðuni at hetta økið aftur kanska dettir niður millum

vit snakka eisini ofta um ati at veðurlagsbroytingar er nakað sum kemur um nøkur ár men veðurlagsbroytingarnar tær eru longu her spyrt tú fólk í tuvaluwe í malavi ella í bangla dessj um veðurlagsbroytingar so fara tey ikki at seta spurning við um veðurlagsbroytingar eru veruligari ella ikki ella um vit noyðast at gera nakað við tær tey uppliva tær alla tíðina hjá teimum snýr tað seg um hvussu mann tækklar veðurlagsbroytingarnar og hvussu mann skal liva við teimum avleiðingum sum longu eru er vit vita eisini at millum tjúgu til tretivu milliónir fólk í heiminum hvørt ár flýggja undan ógvusligum veðri undan norkanum turkri og vatnflóðum hetta ávirkar serliga tey fólk sum longu eru útsettir forvegin so tí eru hesar eru veðurlagsbroytingarnir longu her og vit síggja tað eisini í føroyføroyska veðurlagnum og tað sum kann blíva ein blíva ringt fyri føroyar er millum annað a vissu tað ávirkar okkara fiskastovrnar so ávirkar tað eisini ein stórður part av tí vælferðinu sum vit hava her í føroyum tað verður eisini sagt í hesum uppskotunum at mann leggur upp til at áhugafelagsskapur og áhugabólkar skulu kunna hoyrast í teimum átøkunum sum verða gjørdir og tað haldi eg ordiliga gott tað eru ofta so at atumhvørvisfelagsskapin í føroyum tey hava eina øgiliga stóra vitan tí ti hava arbeitt við hesum í so nógv ár at taðer ordliga gott visti mann hoyrir tey ið teimum átøkunums skulu fremja soleis at man so eis at tey eisini kunu vera við til at geva sína røtt til kennar og og so í mun til hendan politska fylgibólkin so er tað júst soleiðis at loysnirnar t tað koma skjótari og skjótari og at at vinnulívið yvirhálar politisku skipanina og at tøkni hon betrast alla tíðina so tí er tað eisini viktigt at vit lla tíðna at fylgja upp uppá hvat tað er sum hendir við við møguleikanum við tøkni og sovíðari soleis at vit alla tíðna tryggja okkum tær bestu møguleikarnar fyri at minka um okkara útlát tað er eingin ivi um at vit fara at viðgera hetta uppskotið konstruktivt vit eru positiv um at gera átøk fyriatminka um okkara útlát men sum vit hava sagt so ofta fyrr so halda vit at tað kann fara at ganga sum í tvey túsund og níggju at mann ikki hevur minkað at vit ikki hava minkað okkurt út til at yvirhøvur vit hava økt um tað heldur og tí vildu vit heldur hava at mann longu nú banti seg við nøkrum lógaruppskotum men vit fara viðgera hetta uppskotið positivt takk fyri ja takk her eru viðmerkingar pálla reynatúgvu ger sovæl ja takk fyri forkvinna takk til hervur polstóttur fyri eina góða røðu øh eg kundi hugsað mær tveir spurningar tann fyrri er um hon metir at hetta er serliga vishonert ella sinnað eitta uppskoti tá ið meginpartin av átøkunum liggja aftaná eitt komandi løgtings val so eitt tað haldi eg tað tað er nokk so sjáldsamt fyri inaisamgongu at tgerandi uppskot til samtyktar sum snýr seg um í høvuðsheininum um eitt tíðarskeið sum er aftaná mann minnist sat varav í hvussu í fyrsta sot hin spurningurin er um mótlendið og vátlendi hvussu ímyndar hevur psað sær at mann skal brúka pengar til onkursvegna at tryggja tey lendini sum sum ganga út frá sum sotvey goymslu takk fyri ja takk hervur polstóttir ger sovælja altso tað sum eg haldi er áhugavert við hesum listan á átøkunum sumsumstanda í uppskotinum tað er nemliga at at at árstalið er eisini útsett tvey ár í mun til tað sum vit fingu framlagt fyrstu
tað vísir seg bara at tað mesta skal fremjast aftaná
á eitt løgtingsval og tað tað sigur kanska kansn seta spurnartekin við um hesir átøkini nakrantíð koma í løgtingið tí visu vit hyggja aftur til tvey túsund og níggju so vóru allir flokkar samdir um átøkini eisini men eingin vildi binda seg ordiliga til tey tí at tá verður tað ja politiskar avtal skulu gerast heldur enn at mann faktiskt longu nú kundi fáa eina semju um at fremja átøkini beinanvegin so tað ivist í um um nakað kemur í mun til vátlendi og mótlendi so er tað jú soleiðis at tey kunnu goyma c ella binda cew sum sum er øgiliga gott og tí mugu vit fara væl um vátlendini og verja tey og ikki drena tey sum vit typiskt gera so tí er tað millum annað hendan verkætlanin sum eitur lendisbati sum ætlar at verja og endurbøta vátlendi í føroyum tað kann takaíð
trý ár tey kunnu taka siga tvey
at kunnu geva pengar til tey so at tey fáa sett gongd á sítt arbeiði í ordil at tey hava fingið privatar pengar so við har men tey hava ongar pengar fingið frá politiskum skipanum ja takk so er tað helgi abrahamsen eina viðmerkingeg harði formaður læt frú forkvinnuna út á nú eða eg harmi sjálvandi um at at allir flokkar ikki vitlaða eftir uppskotir fram tí at hetta endamál viðist uppskotinum er jú at at fáa eina breiða semju sum vit øll kunnu fylgja upp og nú nevvndi pállar verðantøku við sínum viðmerking at tað er sjálvsavnast samgonga samtíð hjá nakað sum er framtíðini tað er nett í tí at tað skal ikki vera samgonga uppskot tað skal vera eitt uppskot sum tingið helt sannstanda saman um og og tað sum eg haldi mann gjørdi galið tess níggju var tað at mann hevði ein fylgibólk til at gera uppskotið men ikki fylgibólk aftaná og tí helt eg at tað var rættað koppa teg á so stóð at vit koma um fylgibólk sum skal syrgja fyri at tað verður framt í verki tí tað er sjálvandi altíð avbjóðingin tí mín spurningur til at hervorðið pálsdóttir skjálvt at tað ikki er við til at leggja uppskotið fram sær hann um møguleika fyri at vit kundu finna eina semju so tey kunnu vera við til at bera eitt uppskot ígjøgnum takk fyri tá takk hervorðið pálsdóttir gerst væl takk vit hava tá vit hava verið at funda við landsstýrismannin bæði tá ið helgi abramslan var landsstýrismaður og nú tá ið
sum seinur landsmaður hava vit víst á at vit vilja gjarna fremja átøkini vit taka undir við átøkunum
og vilja hava eina politiskan fylgibólk bæði áðrenn og æftaná so is tmann ætlatína fylgir upp upp á arbeiðið men mann kann ikki fáa altso mann kann ikki halda at útgangssferði fera fáa ina breiða semju er at hetta er útkasti frá samgonguni het er tað sum samgongan fer at leggja fram tit kundu vera við ella kunnu vit ikki vera við tit fáa ongar broytingar alt sum vit hava sagt at vit høvdu viljað fingið nøkur innrámisríð ella vit kundu møttsá miðjuni tað er applivs skrúgva til viks og tí kann mann ikki vænta at mann fáa eina breiða semju tá ið endamálið er bara at fáa tey við vistu ateð a taka undirvið tí sum samgonga longu e blivur samdum so tí harmaist eg eisini um at mann ikki hevur viljað møts miðjuni við aandsøðuflokkarnir tær stóru ansaðu flokkarnir takk fyri ja takk ingilein ditirisen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja sumhervurpostetur kemur inn á so hava vit íg vitaðum veðurlagsbroytingarnar faktiskt sá vit vita at koltvhjiltan í luftini hon fer at tá ið hon økist so økist temperatururin í sirkan hundrað g ár
so tað er
veri ja meira so tað er undarligt at mann ikki hevur líkasum tikið tann trupulleikan og funnið út av hvussu mann skal takla tað øh men sjálvandi fara vit í javnaðarflokkinum eisini at vera positiv og konstruktiv tá i etta uppskotið kemur í nevnd og eins og havur posdóttur vísa á so skilji eg heldur ikki at mann hevur eisi átøkini men mann ikki vil koma niðan við lógarbroytingunum um mann ikki vil leggja karmarnar í eina bindandi lóg soleiðinar at hinir báði flokkarnir í løgtinginum javnaðarflokkurin og tjóðveldið kundu tikið undir viðhesum uppskotinum tað skilji eg faktiskt ikki ordiliga takk fyri ja takk hervør polstóttir ger sovæl takk fyri ja man hevur verið eg haldi at granking í átjan hundrað og hálvtrýss vísti á at at tað var samband millum ctvy og og veðurlagsbroytingar

sugan mann mann hevur vitað av tí men eg haldi faktiskt at tað skilti eisini lanan frá røðuni hjá ingilin didesen strøm at tjóðveldi og javnaðarsflokkum hava faktiskt roynts ot møtta miðjuni tí vit søgdu at vissu vit ikki kunnu bleiva samd um ein eina veðurlagslóg sum kudu bleiva samdum eitt upskot til samtyktar við seg átikið koma við sum sumlógaruppskot so har góvu vit nakað av okkara politikki men tað bleiv so ikki loftað og givið nøkur innnølsi so tað er øgiliga harmiligtja takk steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvina grøna orkuskifti tað merkir at vit mugu gera nøkur kompromiur á øðrum økjum og tá mann hevur so stórar ambitiónir sum hervur polsdóttir hevur so merkir tað upp aftur størri kompromiur og vit vita at vælferðin
og ogv
kuorkubrúki tá hongur neyvt saman størri vælferð irtað hava størri er orkutørvurin og orkubrúki og og nú eftirlýsa hervør polstettir og ingilin didreksenstrøm at vit binda okkum meir evintívelt íð einari veðurlagslóg og har havi eghug at spyrja hvussu hvussu langt vil mann fara hvussu hvussu hvussu nógv skulu vit binda okkum vil má eisini binda seg so so fæst at at tað eisini merkir minni vælferð fyri føroyingar og og møguligt onnur lond sum vit handla við ja takk hervur polstóttir ger sovæltakk fyri eg kann gott endurtaka meg tað sum vit hava sagt er at vit skulu fylgja parísavtaluni tað vil siga fimmogfjøruti prosent

fram til tvey túsund og tretivu í mun til tølini í tvey túsund og tíggju vit hava enntá sagt at vit gott kunnu taka undir við einu uppskot til samtyktar viðs lógaruppskotini koma við sum eru í viðmerkingum til uppskotið tað er tað so ikki gjørt eg haldi at mann heldur fast við einari mytu sum mann sigur at vælferðin fer at lækka vismann hevur ein ambitiøsan veðurlagspolitikk tað kann passa vist mann ikki tekur sosiala aspektið við í íí veðurlagspolitikki tað er faktiskt umvent at vælferðin kann minka vist mann ikki ger nakað við veðurlagsbroytingarnar tí tað koma at ávirka okkara framtíð so ekstremtja takk næst røða er steffan klein poulsen ger sovæl takk fyri frú forkvina nú var la te kom veðurlagspolitikk
grøn á borðarøð her er løgtin
tinginum og tað heur verið ein trygv prosess og er er eisini ein rúgva av átøkum sum sum hava viðgjørt fakliga og oog ikki minst politiskt og og nú er uppskotið so langt um leingi komið í løgtingið og og hetta ernøkur átøk sum skulu flyta okkum yvir á grønu kósina og tað er ræðliga nógv átøk eg fái ikki tíð at fara ígjøgnum øll men vissi man skal bólka tey upp so kunu vit siga at vit hava nakrar gularøtur við vit hava fleiri pískar eisini men so haldi at nógv tann størsti parturin av uppskotunum eru faktiskt ópolitisk mál altso har eru ætlanir og o ov nógvar skipanir sum skulu setast í verk og
fara heilt skjótt ígjøgnum tey eg plagi at nevna nakað so
so er tað gularøvtur til elbilar hitapumpur skipabygging og oljufýrar altso at taka verandi oljufýrar niður at mann fær stuðul til tað og og bjálving fyri at nevna gularøtturnar pískarnir tar tað er eitt avgjald sum skal leggjast á f gassið og tað veru eisini bannað at at fáa sær oljufýr frá tve túsuno fýraogtjúgu og so er taðhetta við oljuni oljuprísurin er er vaksin so ræðuliga nógv hetta síðsta tíðarskeiðið og tað er so ein av orsøkunum til at mann hevur valt tey avgjøldini frá altso oljuavgjaldi ella umhvørvisavgjaldi

men hini málini sum sum sum eg vildi bólka undir at verða vóra til minni ella minni ópolitisk altso tað eru allar hesar skipanrnar sum og og lógarverk og alt annað sum skal benan vegin fyri fyri vindorku pumpuskipan og sólorku vatnorku um um náttina ogog og líknandi sum vit eisini hava viðgjørt so eg haldi heilt sikkurt at hetta er rætta kósin at vit seta hesigar átøkini í verk og

ogog tað er sjálvandi ræðuliga nógvar meiningar um hvussu vit skulu koma fram og og tí er hettaher eitt kompromi frá øllum flokkum vil eg siga sum er sum er við tí at individuelt hevur eina hugsan um hvussu vit koma har til og og men men hetta er tann loysninsum vit hava funnið saman og fyri at sleppa burtur úr tí ógvusliga oljubrúkinum sum vit hava í føroyum fyri at dálka minni øog og eg haldi vit føroyingar eru í einari serstøðu ella altso tað r altso skipafloturin dálkar so í samlaðu uppgerðini og tú sleppa vikki undan at at eisini hava fokus á skipaflotan vistu vit skulu minka okkara siotvey útlát øog nú hava vit havt kjakað eitt sindur aftur fram um hvussu hvussu bindandi átøkini prosessin skal vera alt frá veðurlagslóg til tiluppeitt uppskot til samtyktar ein veðurlagslóg ja hon kann binda okkum til at at stýra eftir cotvy eindum men eg havi longu víst á tað í viðmerking og fór aftur at nevna tað at danir hava longu fingið avbjóðingar av sínari klimalóg hasum teir kallana og kanska hon er for ambitiøs tí at hon hon krevur at at at ministarar skuldu gera nøkur kompromiir á øðrum sosialum økjum og í planlegging infrastruktur og annað kanska onkur kompromiður sum teir ikki vilja gera og so hevur mann fuskað seg fram ogog og dult upplýsingar sum ingilen diterisen strem eisini vísti á

fyri athalda fast vð hesum her so haldi eg at orka er meira enn sotvy orka er nógv meira enn cotvy tí at orkan hon er við til at gera tað at vit fáa mat í munnin hon er vil til at hita okkara heim og hon er eisini við til at ger okur tann møguleikan at flyta okkum skjótt runt landið og eg haldi at tann orkubrúki í føroyum er ikki bara við til at føða føroyingar men on eisinivið til at føða nógvar munnar kring heimin í øllum tí fiskinum sum vit útflyta tað fer ein kolusal orka til at fáa henda fiskin upp úr sjónum og at virðisøkjan og so framvegis men tað er tað sum skal til vissu fiskurin skal koma upp úr sjónum og og vit skuldu føða okkum og og onnur kring heimin og ja henda orkan sum vit brúka upp á alt hetta her kundi hon kundi sanniliga verið grøn men kanska um tjúgu tretivu ár eg veit ikki hvat er realistiskt tøknin hon flytur seg og siga tað at at vit skulu vera hundrað prosent grøn ella sos nógv grøn innan fyri stutta tíð

bara sannførdur um at hetta tekur tíð og og at og at orkan er meira enn sotvey nú er kríggið í ukraina tikið sum eitt dømi um hví vit skulu sleppa burtur úr kanska kanska ikki s nógvir vit men europearar eru øgiliga avhangir av av av russlandi men í veturin tjúgu einogtjúgu altso tá var fræðartíð og tað var áðrenn kríggið tá høvdu europearar eisini stórar orkutrupulleikar lakruni tømdist og verandi orkan hon liveraði ikki tað regnaði ikki nokk í í norra og tað var ikki so nógvur vindur í í danmark sum mann hevði væntað og og so stendur mann har og faktiskt ja av hangrav av putin og hansara gassi og og av veðrinum sum er øgiliga óstabilt og so og so brestur kríggja í ukraina og nú verður tað altso nú erðr tað uppaftur meir sett upp á spussin tí at nú er tað eitt beinleiðis vápn hjá russum og tað fekk so ingilín diterersen strøm at siga at vit skulu vekk frá oljuni at vit skuldu vekk frá oljuni nú tí at vit mugu ikifara av hanga á russum og eg veit iki um um tað ber til upp á so stutta tíð tí haldi eg moska eisin venda tí hinvegin og siga at at taðer ein feilur at ta er ein feilur at mann vilja slept oljuni so skjótt og tað hav vit føroyingar ikki havt so stóra ávirkan á men tey londini og tær fyritøkur sum hava gjørt íløgur í í olju og annað tí t kann ta ikki hugsast at oljan má vera ein partur av grøna orkuskiftinum fleiri serfrøðingar siga t at olju forbrúki fara toppa í í tvey túsund og tretivu kanska seinni og við at økja útboði av olju jamen so so kunnu tey sum til dømis brúka kol og annað flyta seg yvir til oljuna og o harvið tálka nógv minni og so so koma vit aftur eg haldi vit sleppa ikki undan tí og tað er tann sosiali og og ja bassali vinkulin at at orka er so nógv meira enn ctvy altso orkan altso orkubrúkið er er í grundarlag fyri at vit kunnu

sum sum orkubrúki og og tann tøknis vit hava skapað grundarlag fyri so eg haldi fyri at taka samanum frú forkvinna at vit skulu fara eftir tí varandi orkuni sjálvandi skulu vit fara eftir tí varandi orkuni og vit hava so nógvar møguleikar í føroyum tað er rætta kósin at fara og og vit skulu dálka nógv minni men eg haldi atta her fer at taka tíð

tí at tøknin útvúglar seg og og hetta krevur nógvar resursur bæði peningarliga og og og av arbeiðsmegi og alt møguligt men eg má leggja tað her afturat at orka er so ræðliga nógv meira enn coy og og eg haldi at vit skulu hava altíð hava tað breiða perspektivið við tá vit viðgera á okkara grøna orkuskifti takk fyri frú forkvina ja takk ingilín didriksen strøm eina viðmerkingja takk fyri tað grøna orkuskiftið tað snýr seg um ja um orkutrygd og orku sjálvbjargni og tí er tað týdningarmikið hjá okkum at flyta okkum burtur frá oljuni og at raðfesta tær grønu orkuskipanir øh stefan klein poulsen kemur inn á hetta her egur nevnt tað fleiri ferðir við ati at ein veðurlagslóg er forbindandi at vit skuldu ikki lata okkum binda for nógv altso eg skilji ikki ordiliga hvat hvat steffan klein poulsen meinar við hesum her kann hann útgreina tað skulu vit ikki hava ein bindandi verurlagspolitikk hví skulu vit so hava ein ein veðurlagspolitikk hví skuluvit brúka tíð upp á tað eitt annað er tann sosiali vinkulin sum steffan klein poulsen eisini kemur inn á og har er tað ein masivtal av flóttafólkum sum fer at longu er á ferð vegna veðurlagsbroytingar so tað ikki at gera nakað ot blíva við við at ati dúga upp á oljuna og duga upp á tann orkuteivin sum kemur í oljuni tað fer at hava masivar sosialar avleiðingar bæði fyri okkum í føroyum og eisinija

takk steffan klein poulsen ger sovæl ja frú forkina har arur nógvir spurningar vistú ú byrja við orkutrygdini so haldi eg at danir og europear annars hava roynt at flutt seg øgiliga skjótt fara inn við nógvum stuðli til at fremja tað grøna orkuskiftið men tað eru akkurát europearai sum standa í tí støðu at teir mangla orku grøna orkan hevur ikkil vera sum ætlað og og u mann mann fær statvekk stórar mongdir av gassi og olju úr russlandi
kanska eftir ikki var forbindandi ja men tað er tí at tað kann merkja at vit skuldu gera nøkur kompromiur sum
sumann kanska helst ikki vil gera á sosiala økinum og og aðrastaðni og eg dugi ikki at for a siga at tær tær konflyktir mann kann renna seg í av einari veðurlagslóg men eg síggi bara danir hava avbjóðingar við tí og ja eg til tann síðsta spurningin um altso veðurlagsbroytingar hava eru altíð farnar fram og og hvørjar av teimum er eri okkara skyld ella ikki tað tað mátagaskar hevur tikið sum eitt dømi at har er verður nógvr hiti og lítið rekt men men faktiskt eg má ikkikuna at prógva tað er er er mannaættin sum hevur orsak til tað at tað e ikkiveru í tøkiligur prógvað tað sum annars verður nevnt sum eitt ítøkilig dømija takk so er tað hervørd polstóttur ger sovæltakk fyri h segði steffan klein poulsen at danskir ministar hava fingið avbjóðingar á klimalógini og og tí hava teir nokk sagt ella teir hava broytt uppá nakrarðar upplýsingar til til parlamentið
fyrst og fremst siga at tað er altso ikki klimalág
lógin sum hevur eg skyldi í um at ministari velur at halda upplýsinguma aftur fyri parlamentunum tað er ministar sum hevur ábyrgd av tí tað er ikki orsakað av tlimalógini men eg haldi at tað er merkiligt tí sum mann ikki heldur at tað fer at vera avbjóðandi at basa ella minka um veðurlagsbroytingarnar sjálvandi fer tað vera ringt tað fer ikiat vera lætt øll hesi átøkini er ikki lætt at gera tað og tað ttað kann hel iski vera mátstokkurin fyri um um vit skulu gera nakað um tað er lætt ella ikki sjálvandi ver t avbjóðandi men vit skuldu gera tað tí at vit mugu gera tað ja takk steffan klein poulsen ger sovæl ja tá tað kemur til klimalógina í í danmark so so lesi eg tað soleiðis av at ein ministaru heldur informatiónini aftur tí at hann vil fremja nøkur átøk sum mann annars ikki kann gera tí at klimalógin forðar at nýta í tí tí fuskaran og og tað ereitt kompromi tað er itt kompromi og eg trúgvi at mann kann renna seg í nógv sovrig kompromiir í orsakað av einar klimalóg og og tað er fr nokk taðer ferð nokk at hava tað perspektivið ella tann tað meiningin at vit skulu hava eina klimalóg og harvið standa inn fyri øllum tein kompromi sum

sum vit sum vit seta út í kortið og vit mugu bara vóna at at tað fer at bera mál øeisini tey átøk sum vit samtykkja her og og tað flytur okkum spakuligani á grønu kósina frú forkvina ja takk næstur at røða er bjarni kárasom petersentakk fyri frú forkvina ja nú eru vit so í ferð við at viðgera eitt uppskot til samtyktar um eini veðurlagspolitikk sum samgongan og framsókn og sjálvstýri hava skotið upp og tað uppskotið hevur nokk so

og tey inesiativini verða gjørd við tí fyri eyga at kunna minka útlátið av vakstrarúskassin við í minsta lagi tretivu prosentum komandi tíggju árini í mun til útlátið í tvey túsund og tíggju ein storður prinsipiellur spurningur sum hevur verið umrøddur í dag tað er hvat er ambitjøst tað er sjálvandi øgiliga trupult at kunna meta um hvat er ambitijøst og realistiskt tá tað kemur til at niðurskerja útlátið av einum gassi í einum heilum búskapi fyri kei at siga í allari verðini pá sikt tað er ein ómetaliga trupul uppgáva vit eru framsøkn taka jú sjálvandi undir við at vit skulu hava nøkur framskygd og ambitijøs mál fyri ein umhvørvispolitikk og ein veðurlagspolitikkog sum eg skilji á lagnum so er tað millum annað eina orsøkun til at tjóðveldið o javnaðarflokkurin ikki er við tað er tað at hetta her tretivu prosent markið er ov lákt
eg haldi sjálvur at ein stórur partur av tí grøna orkuskiftinum hendir onkursvegna av sær sjálvum tað vil siga tað hendir ikki av sær sjálvum men tað hendir onkursvegna uttan politisku
mann andtekur gongur út frá at samfelagsmenningin og tann tøkniliga menningin enn gongur lutfalsliga í einari eksponensiellari ferð eitt gott dømi um tað er hvussu nógvir elbilar eru komnir til føroyar tey seinastu árini men tað gevur eina ábending um at tað eru nokk so nógv ting sum inovatiónin og og og búskaparligi framburin tøkniligi framburin ger fyri men tað eru sjálvandi eisini nøkur ting sum vit politiskt mugu taka støðu til og tað er eisini ein rokning sum skal fella onkrastaðni og har mugu vit politiskt taka ábyrgd fyri at tann rokningin fellir tað rætta staðið og at býtið er rætt og rættvíst so hendan her diskussiónin við tretivu prosent ella fimmogfjøruti prosent blívur eitt sindur ja fyri meg í øllum førum er relevant tigv ikki til at vita um vit kanska hava loyst hendan her spurningin um fimm ár tí at vit hava klárað at ment fusiónstøkni til dømis tað er nakað við at mann tekur orkuna ella man man kopierar tann mátan sum sólin ger orku og implementera tað menniskjaskapt tað hevði loyst allar heimsins orkutrupulleikarar upp á eitt eygablikt vit kunnu ikki kenna okkum trúgva í hvat framtíðini hevur at bjóða so heitther við tretivu prosent ella fimmogfjørti prosent sindur ærrelevant í mínariverð tað sum hevur týdning er at mann fær í gongd og tað er júst tað sum hetta her uppskotið onkursvegna er og júst orsøkin til at framsókn er valt at verið við tað er tí at vit hava nú ein havt ein fakbólk sum eru komin við nøkrum konkretum innisiativum á umhvørvisøkinum og tað taka vit undir við tí at vit halda at tað krevur eina breiða semju politiskt um hesi her átøkini og tað má fyri altíð verðini ikki blíva ein politisk kastibløka soleiðis at vit ongantíð koma í gongd tað halda vit hevur týdning og tí hava vit eisini valt at taka undir við hesum her og skjóta tað eisini upp saman við samgonguni sjálvstýrin orkupolitikkur er nógv samfelagið stendur og fellur upp á orku ella mangul av tí sama mann hevur uppbygt sivilisatiónir og brotið tæir niður í júst summu ferð av orku ella manglav sama og tá er tað erelevant um tað e vatnorka vindorka olja gass júneymet orka er estensiell og er nokk eisini drív megin til allar heimsins konflyktir

og tí hevur orka eisini stóran týdning fyri eitt land og fyri ein samfelagsbúskap eitt land hevur brúk fyri orku fyri at halda eitt ávíst materielt støði innan fyri vælstand innan fyri vælferð og so framvegis og tað hevur týdning at mann hevur ta orkuna mann hevur tørv á til at reka samfelagið tað krevur millum annað at mann hevr sjálvforsýnandi í best mun sum ber til tað hava nógv onnur lond viðurkent og tað hevur føroyar ikki føroyar innflytur á hvørjum ári olju og gass fyri á leið átta níggju hundrað milliónir krónur um árið tað er ófatiliga høgar peningaupphæddir tað grøna orkuskifti hevði stórt sæð eliminerað ein ein góðan partu av teimum milliónunum sjálvandi ferð nógv til til skip og annað og flogføri men í tí stóra heilag landi tað er eitti búskaparligt argument fyri at verða sjálvberandi tað er eisini hetta her við at hava eina moralska ábyrgd og eitt moralst forpliktilsi yvir fyri heimin og framtíðarættarlig vit kunnu ikki loyva okkum ið royna offarakæti at brúka og brúka og brenna og brenna

lata framtíðarættarlið sum eg kanska partvís er ein partur av um at rudda upp eftir hesum ættarliðnum sum hevur brent olju gass av í fleiri hundrað árum tað krevur eina umlegging og hetta her uppskotið haldi eg er eitt gott stig á leiðini kundi tað verið meira ambitiøst tað kundi tað gott sjálvur haldi eg millum annað har eru nakrar emvigafturberingar sum kundu verið eitt sindur meira yvirtí øh og tað eru eisini onnur innitiativir millum annað hetta her við at mann hevur strikað seotveyavgjaldi og so framvegis tað ger mann í kraft av oljuprísinum er sum hann er men men seotveyavgjaldið er ikki bara fyri at tað blívur dýrari at keypa olju og gass tað er eisini tað at tú betalir fyri títt útlát tað sum mann kalla fyri negativar eksterinalitetir tú betalir fyri títt útlát so tað er ikki bara atferðaregulerandi tað er eisini tað at útlátið ber ein kostnað við sær fyri samfelagið og tað mást tú rinda fyri og so at siga allir framstandandi kmá økinum tala fyri ein universiellan cotwy skatt so tað mugu vit til at fáa eitt prinsipielt orðaskifti um tí at eg rokni við at tað verður ein partur av framtíðarloysnini um hvussu vit basa øútlátið og hvussu vit kunnu leggja um til grønar orkukeldur tað haldi eg hevur stóran týdning øh eitt annað sum sjálvandi man diskutera nógv tað eru hesi her leypandi innitiativini yvir yvir ár og kanska onkur hevur bitið merki í at nógv av hesum her har mann gevur út tey verða framd nú meðan har sum mann tekur inn tey verða framd eitt sindur seinni tá ið kanska ein onnur stjórnur kom til tað haldi eg sjálvandi er harmiligt men visita val soleiðis at allir flokkar stóðu saman um hetta her so er mann kunnað hildið hvønn annan í orðunum um hetta er nakað mann í felags um og tað er kanska eisini tí tað er so harmiligt at tað er ikki allir flokkar sum standa aftan fyri hesum her uppskotinum men hvussu eru ikki so fara vit í framøkni í øllum førum at syrgja fyri at tað verður hildið upp upp á at mann hevur eina langtíðarætlan sum hendan samgongan hevur byrjað og vit fara ikki at lata okkum bara slá okkum til tols við at mannfer at kanska a kritisera ta í næstu stjórnu fyri at brúka taka for nógvir pengar inn til framan fyri tað grøna orkuskiftið tí at tað eru vit hóast alt sum hav samtykta so hjá okkum stendur eisini eina ábyrgd um at halda fólk í orðini og syrgja fyri at mann fylgir upp upp á hetta her uppskotið tí heta her uppskotið er fyri sovið bara eitt uppskot til samtyktar og uttan politiska handling er tað púra innantømt púra púra innantøt líka sum tað undanfarna uppskotið púra innantømt tað krevur at mann fylgir upp uppá tað politiskt og eg gangi út frá tá eigur í øllum førum at vera so at tá ið mann hevur trýstð á tann grøna jaknøttin til eitt uppskot til samtyktar so hevur mann gjørt sær til kennar at mann hevur ein politiskan vilja til at útføra tað sum mann hevur samtykt og tað vóni eg veruliga at mann tekur í álvara og atikki er bara eitt slag av signalføroying men at mann veruliga meinar okkurt við hetta sjálvandi veit eg at fólk eru øgiliga ósamd um veðurlagspolitikk og útlát so framvegis tað eru enn tá sikkurt fleiri inni her sum ikki halda at tað eru veruligt og er okkurt páfund á onkrari globalari elitu tað skal ikki kunna siga men eg haldi í øllum førum at fólki veljarin brúkarin er blívin so ómetaliga tilvitaður umhvørvispolitikk veðurlagspolitikk at tað vit vera óansað hvat vit haldað nærmast tvungin til at fylgja hesum upp so kann man hava teir hálningarnir um tað sum mann og einaferð men fyri at taka samanum so haldi eg at hetta her uppskotið er ikki perfekt tað kundi verið meira ambitiøst nú er hetta bara eitt uppskot til samtyktar so tað kann saktans blíva blíva meira ambitijøst um mann ynskir tað øh og tað eru ting sum kundu verið í øðrvísi tað haldi eg persónliga eisini men fyri meg hevur tað nógv størri týdning at mann fær eina breiða semju rundan um at byrja upp á tilgongdina enn at tosa um fimtan prosent tjúgu prosent tretivu prosent fimmogfjøruti prosent sum í tí stóra heila eru smálutir tí alt hetta her skal innganga í tí samlaðu ætlanina um at blíva sjálvberandi á orkuøkinum og at minka okkara útlát soleiðis at framtíðarættarlið kunnu kenna seg heima í okkara verð í takk her eru nokk o nógvar viðmerkingar helgi abramsen ger sovælforkvina ø eg fegnist um at framsókn og sjálvstýrið eru vitaleggja uppskotið fram og og taka undir við tí tí hetta skal ikki vera í samgongumál hetta er eitt mál sum allir flokkar eiga at standa samanum sum ert felags mál fyri fyri føroyar og og tað er einki sum forðar okkum nú nú sigur bjarni kárasom petersen her at at hetta er bar eitt uppskot til samtyktar og og og er so skal mann fylla ínýta tað er einki sum forðar okkum í at at fylla meirinýta enn tað stendur her visu vit hava størri ambitión enn hetta so gera við tað tað kann einki forða okkum og eitt annað mál eig kal minnast til tað er tøknin altso tað kann so øgiliga skjótt henda tøknin yvir á halar okkum vit kunnu gott samtykkja tá skuluvi ikki unna keypa ein dysalebil men áðren in koma so langt so so skaffast ein israbilur ikki meir ella okkurt annað so ser tað verið sum pangan so so eg haldi at tað er gott at vit kunnu standa saman um hetta her sum eitt minstamál og hvat so so hendir framyvir tað má tíðin svísa takk takkbjarni kárason petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað er júst tað altso orsøkin til at vit hava valt at taka undir við hesum her er tí vit mugu seta okkum nøkur konkret og realistisk mál og so eru tað nøkur átøk sum fylgja við í hesum her uppskotinum sum skuldu gerast yvir eitt áramál og har hevði eg vónað at mann fekk eina breiða politiska semju um tey og gjarna visti mann sær tað at tað er ov lítið ambitiøst ella ikki livir upp til málsetningin um at skera útlátið minkar tað niður vist vistu ta ikki livir up til sítt endamál jamen so kann mann skerpa forholdini til eina nevndarviðgerð til dømis
viszsu nevndin heldur at at at eina envegeafturbering ikki skal vera fimmogtjúgupr
posentyvir fimm ár men heldur um íárjar men so ger mann tað visti tað man samdur um rokni eisini við at um nøkur fá ár so eru vit komin langt nógv longri í hesum spurninginum bæði tøkniliga og búskaparliga sum velgja arbensen vísir á men eisini mentanarliga altso okkara tilvitskað um hettar her fyri bara at økjast í framtíðinim setir gunnleysdóttir ger so væl ja takk fyri hørra formaður eg haldi at vit skulu fegnast um at tað sum hevur havt tað størsta og hevur statdveastørsta útlat er fiskiflotin at tað gongur tann rætta vegin tað tað er at fegnast um og tað fer eisini fram eftir at minka enn um meir fleiri nýggj og betri skip koma hendan vegin hvat ið fleiri eru á veg so tað tað er eisini ein gongd leið
tá mann hugsar um elbilar
so tosa vit um ellivu prosent av útlátinum og har vita vit longu at mann sigur tað tann útviklingurin hon er øgiliga stór í løtuni og eg eri púrasta samd við røðarani um heta her at tað skal hugbursbroyting til og tað tað haldi eg sjálv at visu vit bara hyggja hvussu vit og føra okkum í dag í mun hvørsfalt til tá eg var yngri tað eri ræðuliga stór munur á at mann er meiri vístur tá ið tað kemur til grøna ork takkfyri ja takk bjarni kárason petersen ger sovætakk fyri øhfrú forkvinna og takk til elspett mersetis gunlegstóttur fyri viðmerkingina til hett her við fiskiflotanum ønari tí tað verður framleitt á einu grønari hátt enn til dømis niðri í arabia og aðrastaðni so tað er eisini ein spurningur um at gera tey tingini man ger forkert at gera tey effektivt tað er minst líka týdningarmikið annars eri eg samdur við hesum her við við hugborðsbroytingina og tað við elbilum nú havi eg nokkso nógv innlit í tí er okkum við at tað fer bara at akselerera eg giti á flotuni eg skiti skiftir út um tíggju fimtanár
ja takk so er tað rutt vang ger so væl
takk fyri ja eg eri eisini sannførd um at marknaðurin ella vinnan bkalla tað hevur kanska ein nógv størri leiklut í hesum her enn vit gera okkum far um og onkuntíð siti heveð í í enai kenslur av at vit yvirvorderaða yvirvordera politiska leiklutin í hesum her í øllum førum sær hús sum vit eru langt síðani yvirhálaða og eg trúgvi upp á sigt fer brúkarin fer tiletikki at góðtaka annað enn grønari loysnir trúgvi tað kemur eisini at skumpa undir grøna orkuskifti innan fyri okkara fiskivinnu tí at kundin fer at eftirspyrja matvørur eisini sum eru komin til høldar á við grønum loysnum so eg trúgvi ikki at vit hava nakað væl vit koma kanska líkasom nógv at renna aftaná sum at renna undan politiskt takk fyri ja takk bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina mnn mann kann gera tað upp uppá
nógvar mátar
men kanska fyri at kóka tað niður í mun til nær mann velur grøna orkuloysnir og og og so frammið at velja tí grøna orkuloysnina til tí at plásli at kunnomiður í leikluturin hjá tí almenna er at tippa tað holið ella gera tann munin minni millum grønar loysnir og konventionellar loysnir tað er tað tað er í høvuðsheinmi tað sum tann politiski leiklutrin er og tað fremur mann við hesar gularóturnar og pískirnar sum mann tosar nógv í í formaður lættar og frítøkur og og skattir og annað takkfyri ja takk næsta røða er bjørt samuelsen gersuvæltakk fyri frú forkvinna tað er altíð hugaligt at kunna viðgera orku og umhvørvismál og tað hevur verið nokk so sterk siðvenja tá tað snýr seg um veðurlagspolitikk so hevur mann staðið saman her í tinginum mann úr øllum førum staðið saman um at gera nakrar gyltar ætlanir tú hevur verið ein størri avbjóðing at fáa sett lógaruppskot í gildi sum veruliga fluttu tingini rætta vegin harra formaður tá ið mann hevur verið í geyminum her í
so nógv ár sum eg havi verið so kemur mann onkuntíð í vanda
fyri at hava upplivað á tingini fyrr og tíverri til magnus rasmussen landsstýrismann i í umhvørvisorkumálum so hava vit hesaferð gjørt av at vit ikki vilja enn einaferð gera eitt uppskot til samtyktar sum so nógv orka verður brúkt uppá og sum so ikki forplikta nakran eg haldi at teð góð átøk landsstýrismaðurin kemur við vit taka í veruleikanum undir við hvørj einansta av hasum her átøkunum sum skotið verður upp avbjóðingin er bara at her er einki forpliktandi lógaruppskot sum fylgir við ikki eitt einasta um bara eitt uppskot hevði verið við at lógaruppskot so høvdu vit verið umborð so høvdu vit verið við í at lagt hetta uppskot til samtyktar fram tað eru tvey ting sum eg haldi lypur í eyguni tað eiuna er at hesi flestu átøkini skulu gjøgnumførast av tí komandi samgonguni og harvið hevur mann longu útsett sínar ambitiónir sum mann hevði fyri einum
síðani tá ið undanfarni landsstýrismaður í
í orkumálum gjørdu hesi her uppskotini har formaður vit í tvey túsund og tíggju av ári tað er akkurát tólv ár síðani tað samtyktu vit at fram til tjúgu tjúgu so skuldu útlæddir skerjast við í minsta lagi tjúgu prosentum og tað varð lagt ein rúgva av orku í og vit samlaðust leingi og flokkarnir samtyktu seks átøksøkir og harra formaður tey átøksøkini tey vóru tey vóru innan fyri upphiting sjálvandi elframleiðslu ferðslu á landi skip og flogfør tað var fjórða tað var átøksøki nummar fýra síðani var tað verandi orkukeldur og so var tað upplýsing og kunning harra formaður upplýsing og kunning samtykk við fyri tólv árum síðan skuldi vera eitt átaksøki hjá øllum landsstýrisfólkum sum komi at sita við orkumálum at mann so í tjúgu tveyogtjúgu kemur aftur og sigur at nú skal mann koma við eina lógaruppskoti eina ferðir um nøkur ár um upplýsing og kunning ella fær gongd við tað nú ella næsta ár tað er gott at tað endiliga hendir men eg biði bara ein forstáilsi fyri at tolið hjá summum av okkum
u er uppi vit orka ikki meira heita luft eg havi sagt tað ávurr um mann hevði lagt
avgjøld á heitaluft um veðurlagspolitikk so høvdu kassarnir í føroyum flota yvir av pengum so einfaldi tað men tað skal ikki takast frá landsstýrismanninum at hann roynir og hann hevur eisini havt góðar fundir við okkum og eg má siga magnus rasmussen til rós at eg haldi at vit vóru ógvuliga einu máli um bæði hvussu fara skuldi fram í mun til cev og at royna at fáa kann mann siga smidligari atgongd hjá øðrum til at vera við til at lyfta hesa stóru uppgávuna at flyta okkum frá lei fýra hundrað gikavttímun til túsund gikavatn tímar sum er ein koloernorm øking av orkuframleiðsluni sum skal til fyri at gerast at vit skuldu gerast grøna landi tað góða við veðurlagspolitikkinum tað er at tað finnast eisini tað mann kalla fyri klima fornoktari ella tey sum als ikki trúgva upp á veðuragsbroytingarnar og eg veit at tey eru ikki so heilt fá á borgarliga veingjunum men kortini kann mann ofta sameinast í hesum málinum tí at visti mann fukuserar upp á tað at gera føroyar sjálvbjargnar við orku altso at føroyar kunnu framleiða sína egnu orku og og sleppa frá at innflyta fyri eg haldi beint nú var tað farið upp um milliardina av olju o bensini so er tað jú nakað sum kann sameina eg mundi sagt tær svartastu og ta grønastu kreftirnar men tað krevur so eisini at mann hevur viljað politiskt til að gjøgnumførasta lógaruppskot so harra formaður eg skal geva magnusi rasmussen landsstýrismannin ígjøgnumformannin ta lyftið at vit fara ikki at liggja í bukuni uttan muntil um vit taka undir við hesum uppskotum ella ikki so fara vit ikki at liggja í bukkuna tá ið tað kemur til ítøkiligt lógaruppskot og so fari eg at biðja hann um ati skunda eitt sindur undir og koma við onkrum beinanveg altso koma við onkrum nú longu tá ið tingi kemur saman á ólavsøku vís so at veruligi vilja er aftanfyri orðini og so fari egat heita á øll um at lesa tað samtyktna sum bleiv gjørd sjálvandi er hon gjørdi einari tíð sum var tá og tað er nógv broytt í tólv ár og tað er heldr ikki rætta einki er hent tað er hent nógv ting men tað er hent øgiliga nógv minni enn tað mann hevði ambitiónur um øhog og og lesur mann tað so sær mann jú beinanvegin har eru nógv átøk sum mann longu tá segði mann kundi fremja fyri tólv árum síðani so líka tvey ting afturat heilt stutt harra formaður tað er t vit mugu hava eitt átøksøki sum eitur at umleggja skipaflotan til grøna orku tað fyrigongur ein ein rívandi menning á hesum økinum í mun til at eisini skipaflotan kann fara frá tungari olju til grønari orku og tað er neyðugt og so máu vit eisini hava in tilbúgving fyri veðurlagsbroytingar soleiðs sum tæir ávirka føroyar tað átti at verið við í ein veðurlagspolitikki á annu tjúgu tveyogtjúgu men samanumtikið harra formaður vit skulu nokk vera konstruktiv og vit fóra at síggja hvussu tað endar hvat vit atkvøða tá ið tað kemur til stykkil takk fyri harra formaður so er tað viðmerkingar hervur polstóttir

nøkur átøk sum mann snakkað um tá mann hevði veðurlagspolitikskin tvey úsunog tíggju var millum annað endan emvigfrítøkan avelbilum og og hitapunktum og sovíðari og tað tók so nokk so nógv ár at fáa tað innført sum varð innført fyri góðum átta árum síðani

um henda politiska fylgibólkin sum vit eisini vísa á at vit vilja gjarna vera við einum politiskum fylgibólki vil gjarna arbeiða konstruktivt við teimum átøkum sum eru og vit vóna at hesin politiski bólkurin sum er bleiv snakkað um verðar settur í gongd beinanvegin soleiðis at vit beinanvegin allir flokkar kunnu arbeiða konstruktivtog ítøkiligt við nøkrum uppskotum sum skuldi vera við til at at minta um okara bjørt samelsanja takk fyri vit eftirlýstu síðan henda samgongan tók við at mann fekk afturgongd á arbeiðið í tí politiska fylgibólkinum tí vit halda tóð er øiliga stóran týdning at mann hevur eitt forðum har allir flokkar í felag kjakast um hesi tingini og semjast um lógaruppskot at leggja fyri løgtingið og eg eri fullkomiliga sannførd um at hevði helgi abramssen tá hann tók við sum landsstýrismaður sett ein politiskan fylgibólk og hevði magnus rasmussen fylgt upp á tað so hevði tað í dag verið eitt uppskot sum kom í tingi sum allir flokkar tóku undir við tað eru hundrað prosent sannførd um tí eg føli ati tann mátin tá ið mann er arbeitt so leingi við hesum sum politiska skipanin í føroyum hevur tá eg man komin har til at tað sum kemur íná ting má vera nakað sum verður sett í gildi og sett í verk beinanvegin so ja eg vóni at magnus rasmussen vil samla politisku flokkarnir og og fáa gjørt ein politiskan fylgibólk sum arbeiðir støðugt við hesum er tað ruttvang gersovæltakk fyri ja bjørt samuelsen var inni á hesim her við at mann kanska enn á borgarliga veingjunum hevur hug ati vera skeptiskur í mun til veðurlagsbroytingar men tað eru aðrar orsøkir í fall tað tað er ikki nokk til at sleppa eina undan og eg hugsi um allar tær politiskar konflivatiónir ið hava verið gjøgnum tíðina av olju og í løtuni uppliva vit við við russiskum gassi at tað at vit í føroyum við so ríkum orkukeldum vit hava onga umbering fyri ikki at leggja um til varandi orku og so haldi eg eisini út frá einum borgarligum sjónarmiði hevur mann simpulten skyldia frá einum dólki
a sjónarmiðið at rudda upp eftir sær og og syrgja fyri
gera at komandi ættarlið fáa eina jørð sum er í líka góðum standi sum tá ið hetta taliðið tók við takk fyri jrssamelsenja tað júst tað tað eigur at bera til at samliga samla kreftirnar uttan mun til hvat støðman hevur til veðurlagsbroytingar at mann so trýr upp á at tað er rætt búskaparliga at gera føroyar sjálvbjargnar við grønaiorku ella varandi orku og og og tí haldi eg eisini er nokk so harmiligt at mann ikki hevur figlt hesum eg haldi at tað er hvussur tíggju ár síðani mælt til tað fyrstu ferð at mann gjørdi eitt orkueitt orkumálaráð orkuumhvørvismálaráð sum bæði sjálvandi hevði veðurlagspolitikk og og orku og sum hevði nógv kann mann siga at sum nógv størri kapasitet nógv størri tyngt enn tað hevur verið higartil altso eitt ráð sum burturav hevði fokus á hesa umleggingina avav samfelagnum
honum tilgreina orku bæði sjógvi og land
sjálvandi mann hevur bygt orku upp undir umhvørvsmálaráðnum og tað er ordiliga gott og tað er framstig end har avgjørt men eg haldi ikki at politiska skipanin enn hevur verið viðlið til at seta allar kleftir til fyri veruliga at gera tey stóru lopini fyri føroyar har vit kundu verað undangonguland takk fyriso er tað helgi abramsen harra formaður ja eg harmist um at tjóðveldið og javnaflokkunum ikki við til at a legja uppskotið fram men eg legði í merki til at í bjørt samuelsen nevndi at hon tók undir við ella hennara flokkur tók undir við øllum hesum átøkunum so eg havi nú vón um at mann kanska kann kann og tað fari at spyrja hann um um tað fara t taka at undir altso atkøða fyri hesunm uppskotinum og og luttaka í uppfylgjandi arbeitd aftaná tí eg haldi atað er øgiliga stóran týdning fyri akkurát htata málið at vit fáa so breiða undirtøku sum møguligt fyri at líkasum at at at nakað skal henda tí tað er nættupp tað sum altíð blivið galið at mann mann samtykkir hetta her og so hendir ikki meir so vist allir flokkar vóru saman um hetta her so er tað varið ein øgilga stór styrki og eg
kunna fylgja ein tíð at mann kanska kundi sett ein fylgibáð
áðrenn men eg eri meira tilhangari av at hava fylgiðbakkar aftaná soleiðinar at tá ið tað veruligu tingiði skulu gerast tað másá líka sum stendur saman um tað takk fyribjørt samelsen ja takk fyri nú hava helgi abramsen eg havt eitt sindur hasa diskustiónina nakrar ferðir áður og og mín greiða meining er at eg haldi tað er gott tað góða við hesum uppskotinum tað er at til dømis er fólkaflokkurin við og forplikta seg til bæði hetta við vátlendum og til avgjøld og til eina langa rúgvu av tingum mín avbjóðing blív bar eitt sindur kann mann trúgva upp á tað tí tað hevur mann líkasum gjørt fyrr altso allir flokkar hava og tá vóru vit seks flokkar umboð fyri seks flokkar á tingi tá vóru seks flokkar sum løgdu heitta uppskotið fram om man veruliga forpliktaði se tað var stórar frágreiðingar nógvar síður stórt arbeiði
hundraðvís av tímum og mann fylgdi altso ikki upp tí tá ið tað endiliga svei og var
trupult politisa koyra ígjøgnum so slepti mann endan so vit skulu nokk avhvað fyri uppskotum um vit dú akva vyri uppskotinum til samtyktar tað tað fóra vit at síggja og edvar jocobssend hjer so haluver takk fyri hara formaður nú kom bjørt samaldisin inn á at borgarligir flokkar ofta vóru klima- fornoktarar var við í í bjørtsanasta røðu so komu tað mær til huga um tað kundi vera nakað av tí sum ger at javnaðarflokkurin og tjóðveldið ikki við tí at møguligis teiri flokkarnir fara ofta so forferdiliga langt ít tí t hitt borðið og tí vil vil man hava so oliga ógvusliga átøk vismaskurin partur av so kanska vista borgarlið er trima fornokta so haldi eg uofta flokkanis var til vinstru og fara so ógvusliga til verka eg haldi at tað er øgulig eini góð átøku í og tí er tíi er harmiligt at allir flokkar ikki kunnu standa aftan fyri het her tað er øguliga væl skipað í hvat mann ætlar og nær mann ætlar men kanska var tað akkurát orðini
hjá fjarsamansum sjálvari sum sum kanska
gygra til grundfyri akkurát tjóðveldið og javnaðarflokkurim ikki r ein partur avhaesun her uppskotinum takk fyri harra formaður bjórsamensen eg haldi ikki at eg kallaði borgarliga flokkarnar fyri klimafri noktar tað sum eg segði var at tað eru altíð umboð sum eru tað og tey finnast kanska serliga borgarliga veingunum tað var tað eg segði og og tað haldi eg er ein sannroynd tað í bæði í føroyum men tað er sanniliga eisini í flestu øðrum londum at skeptikararnir eru meira í størri mun ág høgraveingin en av vinstraveinginum tæir finnast sikkurt tær finnast sikkurt allastaðni men poangin hjá mær ver hettar at óðansæð um mann er fyri at vera it sindur populistiskt svartur ella grønur so kann mann sameinast um tað at vit sum land eiga at gerast sjálvbjargin við altso vit eiga at framleiða okkara egnu orku vit eiga at geraokkum leys av at verða bundin av at innflyta orku fyri eina milliard árliga
og ikki minst í tí
støgu heimurin er í í dag ímyndið tykkum hvussu sárbarið vit eru nú vit innflyta so nógva uso nógva olju oman fyri hálvfems prosent av okkara orkunýtslu er framvegis innflutt orka visu vit taka á sjógvi ú landið tað gera okkum sera sáarbeiði takk fyri harra formaður ja takk næsti røðari er jacobvestergaard ger su væltakk fyri harra formaður til viðgerðaruppskot til samtyktar um mál føroya minka útlat av vakstrarhúsgassi komandi tíggju árini uppskot til dagførdan orku og verulagspolitikk eg skal beinanmegin om viðganga at eg eri ikki tann sum trúgvi upp á at mann hevur anisi fyri hvat hitin verður á jørðini næsta aldarskifti tí tað hevur mann mann hevur ikki anisi fyri hvat hendir um tíggju ár og tíðan so heldur hvat hendir næsta aldarskifti
eg vil eisini siga
stað hvat føroyar gera hesum økinum gerk hvørki fráð ella til hvørki práðella til so tað er ikki fyri at bjarga heiminum okur standa her og diskutera veðurlagspolitikk tí okra útlát er ein millión í mun til hvat onkustaðni millum fjøruti og hálvtrýss milliardir tons og so kann mann so rokna út hvussu nógv nógv prosent í føroyar í føroyar hava útlátið og vissu okur minka tað í helst so kunni vit eisini rokna út hvussu nógv tann prosentparturin er hann er mini málið og hann gerk hvørki práðla til tá ið tað er sagt so skuldi okur sjálvandi bera okur skilagott at og eg eri samdur í av nógvum av tí sum sagt er ati okur skula gera alt hvat kunnar fyri at kunna brúka so nógvar varandi ork sum til ber og sleppa frá at brúka innflutta orkuolju

og eg haldi at her eru fleiri fín átøk sum gera tað at okur kunna koma burturfrá so nógv sum møguligt at brúka at brúka olju og eg haldi ati tað gongurtað gongur fínt tann vegin og tað er bara skilagott at okur gera tað at royna í mest møguligan mun at vera sjálvhjálpin við orkunýtslu orkunýtslu eisini og tað er tað sum hetta her gongur út uppá og onkur av undanfarni framsøgufólkunum segði tað er ikki so øgiliga avgerandi akkurát hvat prosenttalið er bara mann fer fer undir eti her soleiðis at okur hava gongt víð hesum her at okur alla tíðina hugsa um at verða betri betri til at brúka orkuna skilagott og at flyta okur yvir til varandi orku hóast okur ikki uppá á nakrar mátar fara at broyta hvat gongur fyri seg í heiminum tí tað erokur so eva skal pinka lítið til
hvat eta so fyri fyri orkukeldumann tosar um jú okur hava fult av
orku visti okur klára umstilla hana til til tað sum okur skula brúka okur brúka eina rúgvu av orku orku og orktørvurin veksur alla samlitíðina okur hava higartil ikki klárað hildið tørn við varandi orku meni tað grøðr um gangandi fót á tí økinum og tað vísir seg ati mann hevur n sett skjøtl á at seta fleiri vindmyllulundir upp sum kann mann siga tí økinum á tí økinum gera okur meira kannman siga sjálvhjálpin alt hetta her við elbilum og øllumøllum tí útbúðina sum er orkusvarandi tað tað fer tíðin tað fer tíðina at hjálpa okur við okur okur skulu sjólfylgiligti implementera tað sum mann hevur roynt og og veit fungerar aðrastaðni frá g tað tað skulu okur sjálvandi gera tá ið útbúnaðuri er so góður at hann hann kann brúkast eg eri frá eini tíð áðrenn tað var vanligt at hava oljufýr í húsinum og eg fekk ikki um endan av á tórvssgurði men eg minnist mann bar kolasekkir fyri at fáa kol í komfýrum heima við hús og hann var hann stóð í køkini og helt hitan otí var oljufýr eitt eitt fmbrot í dagin grád í í trýssunum tá ið hús í føroyum fingið sentral hita og nú nú er tað eitt fryorð at fortelja at mann hevur oljufýr nú skal hann helst út so skjótt sum møguligt og sjálvandi við sjey bygdani hús í dag so hevði eg fingið mær jarðhita og tað sum tað sum hoyrir til tað men tað er øgiliga trupult hjá hjá fólk í mínum aldri at fara og skifta til eina eina varandi eina varandi orkuskipan so mann má mann má allatíðina ansa eftir hvat mann ger soleiðis at mann ikki áleggur føroyingunum føroyingum nógv størri byrðar enn mann hevur í daglidegnum í dag tí sum eg byrjaði við at siga okra útlátger hvørki fráøla til tá ið mann tosar um tað globala útlátið takk fyri harra formaður aviðmerking elsbet mersetis gunlestóttir gersuvæl ja takk fyri harra formaður hetta her við grønari orku tað havi havi vit eisini tosað nógv um inni í fólkaflokkinum og hvussu mann kann gera tað best og tað er bara soleiðisnar at mann er noyddur til at vera við tí ati kundarnar teir teir seta eisini krøv um at tað skal vera so lítið syow sum yvirhøvur møguligt og ikki at forgloyma grønan rokniskap so har er einki at gera at vit eru noydd til at vera viðspælarar men sjálvt um vit kanska ofta halda at vit eru kanska bara eitt ein prikkur í øllum so so fyri okkum sjálvi so so er tað ein fyrimunur at vit eru viðspælara takk fyrijvestigard takkfyri harra formaður ja tað er ein stórur partur tila ein ein partur ikki ein stórur partur ein partur av heiminum setir stóra setir krøv um grø grønan rokniskap og annað tá ið mann tosar um vørur so flotað sum flýtur heimurin yvir áv vørum úr kina men kina hevur altso ein triðing av øllum øllum útlátinum í heiminum tað forðar ikki kina at selja vørur til allan heimin so tað er annað upp á annaðupar hvar mannerhvar mann er í verðini men sjálvandi skulu okur tað og tað fer vinnilívið at finna útav tí tað koyrir tann vegin at mann skal hava grønan roknskap dokumentera dokumentera at mann tekurhesi tingini í álvara sum onkur heldur og so tí tí kemur tað so við og við soleiðis sum heimin rundan um okur broytist so broytast okur við og tí gongur tað øtann vegin í føroyum á sama sum londunum kringokur takk fyri frú forkvinatakk helgi abramsen ger sovælfrú forkvina eg má siga tað at tað var ikki nógvur røðuni hjá jakob vestegaad sum yvirraskaði mæ hann segði sirka tað sum e væntaði fór at siga at vit ikki hava stóra ávirkan á veðrið og og einki vita unda framyvir og so framvegis tað er so tað men men so eru nógv onnur argument altso eitt eri um at trý upp á veðrið broytis el ta ikki men tað er so øgiliganógv onnur ting altso vit innflyta olju so kostar øgilia nógvar pengar vit vit dálka sum vit ikki pjós a gjørt og og vit avhangu av at at onnur kunnu skrúva upp á okkara orkuprísir so tað er øgilga nógv onnur argument enn bara veðurlagið sum sum tala fyri at gera hetta her og og tí er tað mín spurningur jakuv vestegaard er tað so altíð alt ikki rætt at gera hetta undir øllum umstøðum takk fyritk jacobvestegaard ger sovælfyri frú forkvina jú sjálvandi
tit eta tað og tað er tað sum er tað er tað sum eg royndi at siga mentá ið mann hoyrir fleiri v av
teimum smeria tingsvørðarpalli tosar so virka tað sum mann skal bjarga heiminum tað ger mann altso ikki up á nakrar mátar tí tað sum okur gera ger hvørkipuðla til men sjálvandi er tað skilagott sjálvandi er tað skilagott at fáa varandi orkukeldur sum okur sleppa undan at verða avhanga av tí sum okur innflyta og avhanga av teimum londunum í heiminumsum útlyta olju gass okur keypa ikki kol men orku annars og sjálvandi skulu okur vera við við í tí og eisini eisini til framan fyri okur sjálvir so okur sleppa frá at innflyta orku viðkikur kunna temja ta orkuna sum er rundan um okur í elementuni rundan um okur í luftini í í havinum og aðrastaðni soleiðis at okur á tann hátt kunna vera í mest møguligan mun sjálvhjálpum við orku
takk ingilín ditressen strøm
takk fyri tað er fínt at hoyra at eisini jakuvestegard tekur undir við tí tí grøna orkuskiftinum nú men akkuráhettar her sum sum hann kemur inn á við ati at tað sum føroyar ger gera ongan mun tað haldi eg er ja fyri at brúka eitt kanska ikki so pent orð so haldi at tað er navlapilkandi eg haldi at tað er tað er tað er at melda føroyar úr heimssamfelagnum tað er at siga at tað kunnu øll siga at øll kunnu siga a tað sum eg geri gera ongan mun men tað ger mun hvat mann ger tilsamans tað síggja vit nú á hvussu langt út vit eru komin við veðurlagskrepuni og við veðurlagsbroytingunum at tað sum hvør einstakur ger tað sum hvørt land ger tað gera veruligan mun og sjálvandi kann føroyar eisini gera munin í hesum takk jakovvestigord ger so væl takk fyri frú forkvina tað sum føroya ger ger ongan mun okara ú tlát eru onkustaðni millum null komma null null eitt ella null komma null null tvey prosent av
samlaði útlát
í heiminum um okur minka teg í helvt ella tað tað ger hvørki ta ki hvørki próðlar til tað vita øll tað er teir stóru taðeru teir stóru syndararnir kina sum hevur ein triðing av útlátinum sum sum ger mun og har opnar mann eitt konanám haldi eg hvørja vikuhaldi eg mann sigur ella fjúrtanda hvønn dag og so sita okur hvat var tað ynsgilín didesen strøm nevndir enala pylsu í føroyum tað ger hvørki pruðlara til hvat okur gera meno skulu bara syrgja fyri at vera sjálvbjargin á hesum økinum og tað er instamentið hjá mær til at taka undirvið hesina her soleiðis at okur mest møguligan mun sleppa undan at innflyta orku aðrastaðnis frá takkfyri
takk tann hasi røður beinir johannesen
ger sovætakk fyri frú forkvina eg haldi tað er heta er eitt gott mál heta her við orkuveðurlagspolitikkinum tað bleiv eitt áligt lagt fram so hevði fimmogtjúgu átøk og tað eru so trýogtjúgu átøk sum verða lagt fram her í dag og sum nógv vara verð inni á so haldi ert øgiliga gott tað at vit blíva sjálvberandi á orkuøkinum at vit framleiða okkara orku sjálvi soeisær at vit ikki verða tengd av at innflyta orku og nógv var nevnt støðurna ú russlandi ukraina sum eitt dømi um akkurát tað at mann verður tengdur av kanska orku frá landunumann ikski ynskir at vera og tað sær til dømis eelslond ver einm trupulastøð í dag so at vit arbeiða við tí tað er sjálvandi øgiliga gott í uppskotinum so verður nevnt sól vind og vatn orka meni sjálvandi so haldi g eisini at mann burdi eisini hugt eftir onnum alternativum

eina roynd við sjónvarpsorku í dag og mann hevur eisini tað sum mann hevur roynir at skráseta og hyggja nærri at tað eru heitar keldur at mann kann brúka tað so eitt sum eg haldi sum ikki verður líka sum troytt nógvini væl higartil haldi eg so er tað tað vatnið sum rennur í undirsjóvartunlinum at tað verður savnað øgiliga nógv vatn í undirsjóvartunnum og mann brúkar særliga nógv ork upp á at pumpa tað út á sjógv hví ikki at brúka hetta her vatnið til at løsa for sína streymin í undirsjóvartunnum og eisini kanska meira við tað vænti eg hevði verið eitt
ordiliga gott attak
og fara undir við tí og spikka at avtøkunum so ynskja vit at eggja fólki til at velja eina grøna orknoyrt við haldi tað er eitt gott val at royna eggja fólki til tað í staðin fyri at revsa tey til at velja tað og fyri at hyggja at nøkrum á at av avtøkunum so mg-frítøka av hitapumpum tað er í verk eisini í dag tað er eitt gott átak so hevur mann eisini tað at mann skal stuðla við at taka oljufýr niður so tað er ein sum hevur ein sethús í dag at tey ynskja at skiftast kann tað bøða at kostar mikið so tað er eitt gott attak so eisini tað hevur at bjálva hús og tað er kanska nakað sum ikki verður nevnt so øgiliga nógv ella tosað so øgiliga nógv um helvtur sínum í dag sum er ov øgiliga gott attak og at mann eisini hyggur at tí at hvussu nógva orku kann mann líka sum spara við at bjálva húsini betri

i vór við í fylgiskjalinum tey komu so ikki við tað eru umhvørvisgjald á oljurikind akfør og eisini set tveygjald nú verðu r nevnt ví her at tað er ikki kanska ikki rætt at koma við tí nú tá ið oljuprísirn er so høvur men sjálvur so haldi eg ikki at tað er rætt yvirhøvur at koma við tí tí at sjálvur haldi eg at tað rakar nokk so skeivt tað rakar tey ið ikki kanska hava ráð til at skifta inn til grøna orkugrønaorku og sjálvur haldi eg eisini tað at fólk verða skattaður ov nógv sum nú er so at leggja hetta her oman á tað sum hann sær sum dømi í har tað haldi eg hevði rakt nokk su eink á nógvum so at tað haldi eg eri skeivt sæ frá tí sjónarhorninum og eitt annað sjónarhorni er sjálvandi tað at skum han hugsarr um hvat er fíggjarligt haldført í dag fær landskassin um kanska yvir hundrað miliónir inn á avgjølduna á olju og brennievni og líkasum málið við øllum hesin her tað er tað at vit skulu fáa fara sum samfelag tilat ikki at brúka olju sum kans e spyrja hvat er tað fíggjarliga haldført at vit royna at skatta øgiliga nógv á oljuna so til eina so eina so verður eingin olja so fær hasa inntøkuna eisini at mangla tí sum nú er so fer færa allir pengarnair sum er til olju og umhvørvisgjøld tað ferð beint í landskassan og tískil so er tað jú so sær attað verður brúkt til tað varð so ikki sett av til nakað greint kann ann siga at tað verður enda er stóra pottir og verðurmillum annað brúkt til at betala oljuna hjá smyrjil teistanum og tískil dálka og eg haldi vistu eg skal nevna tvey átøk sum er eit sindur skeptisku fyri til síðst so eitt er bann fyri oljufýr í nýggj hús og tað er nokk so týdningarmiskið at undirskriva tað er bara fyri nýggju hús men eg kundi kanska tá ið tað uppskotið einaferð kemur í tingi at mann kanska hevði nøkur undantøk við tí at tað er sjálvandi tað at tite kanska ikki øll sum hava møguleika at fáa eina grøna orkuloysn kanska til dømis jarðhita til dømis útoyggj so er tað ikki lætt hjá øllum at fáa hesa útgerðina skal til t út á útoyggj til at bora eitt jarðhita hol og tað er kanska heldur ikki tað ber til hjá øllum at fáa tað so at tað er hvortfan nakað mann burdi havt eyguni við og so hevur man eisini hett her við ffkassi og avgjald á fkas sjálvandi so hugsar mann kanska fyrst fremst umfræðon og annað sum vitur brúkt umborð á skipum men fkas verður jú eisini brúkt til hitapumpur og tískil kann tað virka eitt sindur løgið at mann sum nú er vel at seta avgjald á fkassi samsus mann fyri hitapumpur umann eisini setur avgjalda so mand kanska hyggur at tí t soeiðisr at mann ikki rakar skeivt hað beint men sjálvandi tað er nógv skann broytast eisini tá tað kemur til skip og friðon har hyggur mann eisini eftir øðrum alternativum so sum mon jac so takk fyri frú forkvina ja takk fyri ein viðmerking frá eygum samuelsen ger fyri frú forkvinna ja eg haldi tað vera áhugavert tað sum beinir johannesen nevndi við hesum her orkuni í hetta her við vatninum í tunlunum at eingin fór at hyggja eftir tí tað er so hvørnfalt nakað sum kanska kundi gjørt ein mun og so nevnir hann hetta her við at mann hevur tikið hetta her við umhvørvisavgjald á olju og bensintaðevur mann tikið burturúr og tað heldur hann verað í ordan tí at prísirnir eru so høgir nú men so hugsi eg um mann ikki kundi um hetta ikki akkurát var tann rætta løtan at gjørt nakað meira við tann kollektiva flutningin at gjørt tað lættari hjá fólki nú prísirnir eru so høgir at vit hava samanbundið landið við tunnilum og gjørt av tað er møguligt at hava styttri farleiðir at mann kanska trimmaði tann partin hjá landinum tað er ikki nakað mann pjøvist at bíða við men sum mann eisini eggjaði fólki til og gav teimum møguleika til at sleppa undan hesum høgu prísinum takk fyri takk beinir johannesen takk fyri frú forkvina tað við vatni í ungjórartunlim tað haldi eg at mann burdi troytta møguleikar nógv meir hygg mann til tildømis tað vatnið sum er í eysturoyartunlinum hevði tað kanska kunnað brúkt til at gjørt hvítaneslá ein grøna bygd við at tað bara brúkti tað vatnið til at hita seg upp við og tað sama tá ið sandoyartunnilin kemur kanska opu umbø ein grøn bygd av tí sama og tá tað kemur til kollegtivar ferðslu so sjálmand nevnir hetta her við ma k ein grøna almenna ferðslu mene haldi eisini tað er upplagt at hyggja er at ferðaætlaninum tí at tær ferðætlanirnar sum eru í dag at tað haldi g ikki altíð eg koma til góðar hjá brúkarum sum oftast so tað er absoulutt nakað t hyggja eftir takk fyri frú forkvina k tann næsti røða ver helgi abramsen ger

forkvina ja eg fegnist um at hetta málið nú endiliga r komið í tingi tað vísist tá ð tað kemur til alt hetta her við orku og umhvørvið at gera so tekur tað ótrúliga langa tíð eg royndi at fáa tað í tingi áðrenn tingið fór heim í fjør eg hevð ina framløgu av hesum her í tólvta mars í fjør og so royndi at tosa flokkarnar og so kanska klárar at fáa tað fram men teð hildu at tað bleiv forstutt tí og tú skuldi bíða til til ólavsøku og so gongur tíðin og nú var tað mín sann aftur forseint ti til a klára áðrenn síðstu framløgufreist í ár menleiðs er hesi máli tey taka ótrúliga langa tíð og eg hugsi um tað tay tá ið nú onkur nevnir a at fylgilógin ar ofta fylgt við altso jú eg kann væl fylgja tí tankanum men men so er taðikki komin niðan nú og eg veit helgimmon var klárár síðstu fráfreist næsta ár altso her er at hóas
meira enn tjúgu átøk sum skulu gerast hvussu øll tey skulu
visini her so er tað tikið upp aftur nógv longur
í og tíverri vísi tast tykkur altíð longuri tíð enn mann ætlar eg haldi at tað er øgiliga stóran týdning at eitt sovorði uppskot hava breiða semju og tí havi eg sagt leii onkur viðmerkingar í dag at eg harmist um at javnaðarflokriní tjóðveldið ikki eru við í at leggja tað fram men hinvegin at tey hava so ikki útilukkað t tey konnu við til at samtykkja tað og og tað vóni eg ikki tí hetta uppskotið sá sjálvum broytir ikki tað stóra hetta er ein koyriplanur og tað sum hevur stóran týdning tað er tað sum hendir aftaná og og hetta markerar sæ vilja til at gera nakað á hesum økinum og so at vit mugu bara vóna at vit koma tað stigið víðari øh nú er fleiri nevnt í dag at heta eit uppskot hjá samgonguni mann ikki tosar við andstøðuna hetta er ikki eitt samgonguuppskot altso ætlanin við hesum uppskotinum er allan verið at tað skuldi vera allir flokkar saman um tað og eg fegnist um at bæði í framsókn og sjálvstýrið havaeru við til at
kjat tað fram men og eg vóni framvegis at hini flokkurin eisini við til at samtykkja tað og so so ertað nokk so stuttligtá at mann mann bæður o siga bæði tað at mann er hetta her samgongu uppskotinum samtíðis so rósamann embætisverkinum tað vlseð at tað einast smg ikki skal hava aðra til landsstýrismaðurin men tað er so hasin politikkur øh tað hevu veri ein kritikkur í hasun uppskotinum at tað áta at veri meira ampisiøst og sjálvandi tað er altíð gott at vea ampisiøsur men mann skal eisini vera realistiskur og eg haldi tann stóra avbjóðingin á hesum økinum í føroyum tað er skipini altso tað er eingin teknisk loysn sum ger skipini serliga grøn ok vnnu siga ta nýggju skipini tey tey eru effektivar eina gomlu og so framvegis so tey brenna minni og dálka minni men tað er eingin endalig loysn og tað einanstat mnn tosar um til landstreymur og
gótt at skipið liggur kai men men tað er ikki tá tað brúkar nær mestari
olju tað er tað tað siglir táð tað fiskar og har hava vit onga loysn øog so er tað hett her veðurlagslóg tað verið meira bindandi eg haldi at tað sum ger tað tað s allarviktigasta bindandi tað er tað at mann fær breiðar semjur tí at tí attað er veðurlagslóg hevði nú ikki verið so altso tað er ikki soleiðsnar at landsstýrisfólk verða revsaðir um um tey um tey ikki klára at fylgja tingini í har og lóg uttan revsi revsikarm hon er nú ikki so bindandi meira enn hvat hetta her pjóðist at vera som nevndi ingilin strøm at hendan hendansamgongan hevur einki annað fingið burtur úr enn okkurt við avgjald á emvig og har má eg siga altso tað eru ein vindmillin lund verður sett upp í hesum døgum og ein onnur kemur seinni í summar og bara onnur av teimum hon hon hon fer at framleiða hundrað gikavatt tímar um árið talil sig at tað er næstan líka nógv sum øll vatnorskan í føroyum og so kemur tað hjá marni seinni við uppá fýraogtrýss gikavætt tímar so so tað er eitt tkempiframstig og so sigur ingilin strømm at jamen tað er nakað sum eg komið líka at einki í samgongan at gera har má eg siga altso vindmulundna gellingakletti har bleiv eg biðin um at siga ja ella nei eg segði ja hon skal upp og eg hav eisini fingið nógvar ákærgar ákoyringar millum annað frá yngilenstreym fyri tað síðani og so tá ið tað nú fer at sær út ti at virka so skal man ikkikuma siga tað at hetta er bara nakað sum koma áv sær sjálvum altso hetta her er nakað sum vit hava stríðst fyri at fáa upp og og hatta fer at gera mun longur í ár øh og vist nýtslan altso um nýtslan oljunýtslan í tvey túsund og tjúgu til elframleiðslu var hon var einogtrýss prosent og og hvat er verður eg haldi og lág um tjúgu prosent vis framleiðslan vist nýtslan var tað sama so hetta kemur ei ótrúliga stóran týdning fyri fyri fyri at umskifti til grøna orku og elorkan er so tað altso tað sum alt gongur út uppá tað er at elektrifisera samfelagið og fáa elorkuna grøna tað er tann vegin vit mugu fara við vit kuldu fáa eina grønar føroyar men sum sagt eg vóni at vit fáa eina breiða semju um eina koyrikoyriætlanina og at vit skulu kunnu fáa eisini breiða semju um ein fylgibólk sum so skal arbeiða fyri at vit fáa sett eft í verk takk fyritakk tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá eykum samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg má siga at eg eri samd við teimum sum siga at tað ta er eitt uppskot til samtyktar við ongum bindingum tað er bara næsta ella trið best men lat tað fara tað sum eg hugsi um tað er at nú sigur helgi abramsen at hetta er ikki eitt samgonguuppskot men onkur má væl saktans hava tikið støðu til og sagt við hinar flokkarnir hetta er tað sum fer niðan og tað sum eg havi hug at spyrja helgi abramsen um tað er um hann veit um tað er nakar møguleiki í nevndararbeiðinum at kanska koma ella kanska at flyta okkurt ella tosa um hvussu mann kann møtast so at at mann kann fáa øll við ella er hetta ritað í stein altso tað er soleiðis tað skal vera mann hevur sagt tretivu prosent so tað kann ikki vera øðrvísi ella hvussu er tað lagt upp hvussu nangt vil mann fara fyri at fáa eina breiða semju takk fyritakk helgi abransen ger sovælfrú forkvina tá eg siga heta ikki samgonguuppskot so er tað sjávandi landsstýrismaðurin sum hevur gjørt uppskotið segði fyri tí og og og tað sum eg meini við tað er tað at at ætlanin verð at allir flokkar ska saman um tað og og vit hava í samgongun fingið onkur fingið at vita hvat tað gongur út uppá men vit hava ikki havt stóra ávirkan ár kar eittsndur í tí men sjálvandi hetta er uppskot til samtyktar og og um at fylgja nøkrum tingum og og tað fer nevnd og so kann mann sjávandi broyta nøkur ting altso vissu onkur sigur at ja men visi vit kunnu fáa tretivu prosent tla eita fimmhogtretivuprosent ellaokkut sovarið ja lat okkum tosa um tað altso eg haldi tað hevur ræðulia nógv at siga at vit fáa eina breiða semju um henta politikkin soleiðsnar at at samla løgting kann standa aftanfyri tað hevur týdning fyri framtíðina og sjálvandi fara vit í samgonguni at lurta eftir andstøðuni tí at hetta skal ikki vera samgongu andstøðu hetta skal vera e eitt eitt sum vit helst skulu standa øll samanum so tað fara eg sjávandi at arbeiða framímóti takk fyri takk hervur postóttir ger sovæltakk fyri eg haldi at tá mann sigur at tað skal vera at tað skalu vera flokkarnir patvørt at tað ikki skal vera samgongupolitikkur landsøpolitikkur so hevur mann byrjað púrasta skeivt so tá ið mann hevur valt at at andstøðuflokkarnir egentiliga ikki hava kunnað gjørt ella fingið nøkur avteira ynskjum við í hetta uppskotið vit hava millum annað sum vit eisini sagt fleiri ferði vilja havt nøkur av uppskotunum við noydist ikki hava øll uppskotini við men nøkur av teimum soleiðis at vit fingu samtykt nakað beinanvegin soleis vit kundu tryggja okkum at tey átøkini skulu tit fyriat minka um okkara útlát faktiskt verða fram to at vit ikki gera tað sama sum vit gjørdu í tvey túsundog níggju so tað er tað sum vit hava sagt vit haldað taðr øgiliga keðiligt at mann ikki hevur viljað gingið nøkrum ynski frá tjóðveldi ella javnaðarflokkinum á møti tí tað er ikki soleiðis mann ger breiðar semjur ella roynir at fáa allar partar við vit bara siga at teykneiru liva við
tit fáa eingi liðnærpilsi takk helgi abbinsen ger so væl
fróðfólkini eg veit ikki um nakað av máti er rættur men tað sum eg valdi at gera tá eg var landsstýrismaður tað var tað vit tóku fyrst og fingu embælsfólk gjørdu simplin eitt katalog sum embælsfólk gjørdu tað var púra ópolitiskt tað bygdi á eitt annað sum siri steenberg hevði gjørt áðrenn og haldi annika olsen á tit annað var um veðurlagspolitik tað bygdi víðari á embælsverk sum varð gjørt undir fyrru samgonguni tað tóku vit víðari í hesum og tað var tað sum varð lagt fram tá ið eg hevði framløguna av stuppskotinum og tað er eina lítið brotsiðan tað so so hatta er faktiskt nakað sum bæði undanfarna samgongan og henda samgongan hava fingið gjørt fingið embælsfólk at gjørt so eg haldi ikki at nakar partur eigur meira í tí enn nakar annar og tí haldi eg at tá tú koma í løgtingið lat okkurt so fáa tað burturúr sum vit kunnu
sumtú blíva samd um og og enn ber tað til at broyta
síðan eryngilndger so væl takk fyri feri forkvinna h ja tað sum eg vísti á ið mínai fsøgarau viðmerking til helga abramsen tað var at prosessin við vinmunnum á geldingardætti hon eru ver farin í verk í vit siga ikki far skeiv í tvey túsund og fimm og takoh tað og atað er tað sum eg vísi á tað sum eg havi kritiserað tað er at mann mmann sór undir ta ætlanina at skilja csundur og við tí fyri eyga uttan at at eg kann koma nærri inn á ta í hesini ein minuttsviðmerkingini at at nøkur skuldu tjena upp á tað grøna orkuskiftið tað var eg ímóti og tað eri eg enn ímóti nú vita vit ikki ordiliga hvat hvat ætlanir eru á tí økinum men sjálvandi fara vit eisini sum eygon-zamessen og hervi ose inni á royna at vera konstruktiv í nevndarviðgerðini av hesum málinum
takk fyri takk fyri at helgja abrónm
gersovæfrú forkvina endamálið vi skila sev sundur er ikki at onkur skal fora tena pengar fyri at kunna fáa loyvi at seta vindmyllur loda upp so skalt tú vinna eitt útboð taðlsiðat tú skalt hava lægsta boð og tær sum komnar upp hava havt lægri boð enn svkund bjóðaðir at gerast fyrr tað lsið atað var bíligari enn sev og tað burdi verið betri fyri kundan og at tað i gellingaklætti ja mann mann tosar um tað nógv ár men men man var komin har til at tað var ivasamt um lógargrund var í ordan og eg að tað fyrsta gjørda var landstýrsmaður tey tosað við búnaðarstovuna tað var tað at eg segði við tær hon mær dámd ikki handan mátan hatta var komið í hús uppá og eg vildi ikki síggja fleiri eintøk av hasum slagnum men so fekk eg spurningin nú var hetta loyvst var tað loyviligt og og so kom ein óbindorútbjóðing kanst tú siga ja heltakans eg siga nei eg segði jú tað skal upp tí vit skulu
talakamillur upp at standa nú tí
og tá hevur vit loyvi til tað og tá hevur vit fingið nakað kritikk frá síðani og tí eg vilja eisini hava ærin av at tað bleiv gjørt takk fyri tann næsti røður páll á renatúgvu ger so væl takk fyri fólkuna hetta er eitt hetta er eitt so ella so er tað eitt spennandi evni við viðgerðir í dag eingin er ivi um tað og sum tað stendur í uppskotinum løgtingið heitir at landsstýrið má seta átøk í verk sum minka útlátið av vakslarhúsgassi við minsta lagi tretivu prosentum komandi tíggju árini í mun til útlátið í tvey túsund og tíggju og ein dagførdur av orku og veðurlagspolitikkur verður karmurin um tíðarfestan virkisætlan komandi árinialtso at tað er sjálvandi eitt uppskot til samtyktar við at haldi ongantíð at tað er góði siður at at stjórnir leggja fram uppskot til samtyktar stjórnir hava sum regl ítøkiligan pulsi
politikk sum tey ætla sær at fremja
og ikki endamálsorðingar ella ella erkleringar hvuss ikki tá i tað kemur til somnar viðurskiftir sum hesger eg haldi at mann kann gera tað men tað er avgjørt at veikleika tekin ella hvussu et tekin um at stjórnun ikki er sannførd um hvat er tann rætta gera og ikki hevur amboðini klár tá tað er sagt so haldi eg tað er ikki eingin sigur at at at e hava fingið eisini fólkaflokkin taka undir við einum uppskot til samtyktar sum hesum tað má eg siga so mikið skal landsstýrismaðurinhava av onkursvegna av rósi ella av herðaklappi tí tað er ikki altso tað er einki ivavesgt at ein partur av fólkaflokkinum als ikki tekur undir við nøkrum av hasum so kann mann siga at hvussu nógv meinað tæir í tað tá ið tað er eitt uppskot til samtyktar tað kann mann so eisini siga tí tí uttan iva er tað soleiðis at onkur av teimum hevur tikið undir við tí við tí
segði at at mann ikki skal vera heilt kontin
rerur ella ella kanska mann fær okkur annað í staðin fyri so tað tað plagar at vera soleiðis í fólkafloysni at at teir kunnu flyta so hesun tær t fáa okkurt afturfyri og tað er sikkurt eisini tilføldi í hesum førunum og so haldi at tað er nokk so undarligt at at mann ikki hevur klár at funnið finni semja ímillum andstøðu ella millum tey anstøðuumboðini sum hava verið og og samgonguni og landstýrismannin tí altso eg má siga tað tað sum eg kenni til magnus rasmussen so plagar hann hjá at vera so eirindaleysur í sínum á sínum máta at at at vera politikara upp á at at tað ikki ber til at tosa saman tvørturímóti so haldi at hann hvussur ta tíðina eg pa sum formann í fíggjarnevndini so bar tað til at tosa við núverandi landsstýrismannin so tað undrar meg at mann ikkihevur klárað at rúmt bæði hugskotunum sjónvarmiðjuni hjá andstøðuni og hjá samgonguni ís uppskotinum høh tá tað er sagt so haldi eg eisini at tað tað er eitt sindur ússaligt at tey ítøkiligutann ítøkiliga í verksetaninum í
við hesum uppskotinum at hon liggur aftaná í høvuðssætin liggur aftaná at at
vit hava havt tað nýval tað er eisini eitt eitt eitt veikleikatekin at mann líkasum man man forplikt ta seg ikki ta heilt stóra nú men sigur at mann skal gera hetta her í trýogtjúgu fýraogtjúgu fimmogtjúgu men frú forkvina tað sum í veruleikanum ætlaði mær at siga tað er tað at eg kundi hugsað mær at vit vóru nógv meira ambitijøst tá tað snúr seg um orkuframleiðslu í veruleikanum er tað soleiðis at allir heimurin í dag skríggjar eftir orku ikki minst europa sum vil sleppa av við gassi og oljuna úr úr russlandi hetta er kanska tann heilt gylti tað gylta høvið hjá hjá føroyingum at satsa miðvíst upp á orkuútflutning og tað er nú einaferð soleiðis at eg veit at norðmenn arbeiða heilt ítøkiliga við at gera stórar havvindlundir og endamálið við teimum havvindmyllulundunum er bara at útflyta orku vit hava hav í ólukkumat tvey hundrað og trýoghálvfems túsund ferðskilometrar fer at vera púra fer at verða púra ítøkiligur og vit duga at temja vindin vit duga eisini at temja havið so legg má tey bæði tingini saman so hava vit í veruleikanum allar allarbestu fortreytir fyri at at gera eina stóra framleiðslu sum gera at vit kunnu útflyta orku til europa heldur enn at ymnflitaorkuna eg haldi at sum nógv hava verið inniá at eitt tað fremsta sygtið hjá okum føroyingum tað er sjálvandi tað er tað er tað er rættari at frælsa seg sjálvan ella íhvussu kann mann byrja við at frelsa seg sjálvan áðrenn han skal fræelsa frælsaheimin sjálvt um tað sigudid er truplari inn á frelstu heimi men tað hevði verið tað rætta hjá okum at at vit royna at frælsa okkum sjálvi tavil seg at vit royna at fáa alla orku í føroyum at vera vera føroyska og vera ferðoysk framleiðla har vit seta eisini í eitt nógv sterkari ljós tá vit skulu skipa okkum sum eitt sjálvstøðug samfelag tí tað má vera endamálið hjá okkum eisini á orkuøkinum so so eg sakni ambitiónirnar til at fara longri enn bara at hugsa um at fáa nakrar vindmyllur upp at standa vit hava nógv meiri at bjóða sum føroyskt samfelag vit hava brúk fyri at hyggja nógv longur enn dagin í dag takk fyriein viðmerking frá helga abramsen ger sovæl h frú forkvina nú nevnir pállarenatigvu hefta her at at landsstýrið eigur ikki at koma uppskot til samtyktar og eg kann væl fylgin tí at tað virkar undarigt at hoyta seg sjálvan um at gera okkurt so tað tað er púra forsteilir men tað var eisini tí at at tað vevður gjørt pá hendan máta at landsstýrismaðurn tendur ikki sum uppskotsetara tað er hann er gott nokk havt síðsta hondá á á verkinum men taeru politisku flokkarnir skuldu leggja tað fram í felag tað var líka som tankin við tí so komu tveir flokkar vóru ikki við tið hesu ein onnur søga men tað vór tað er so ssostn grundtaki við hesum her og tað er eingin eingin loyni tí at flokkar eru ymiskir eisini samgonguni og og fólkaflokkurin er kanska tann sum er minst heitur fyri fyri grøna grøna kriorku meðan onkurt annar eru meira heitu fyri tí men tað er so og kanska ymiskt frá persónlig persón í hesum ymiskum flokkunum so taðeg sjávandi avbjóðingin men eg vóni at vit við løgtinginum finna eina breiða semju um hetta málið so sat vit so at samla g kann standa f standa saman um at fáa nøkur ting gjørd takkfyri pollareynatúgvu ger sovæja takk fyri forkvina púra samdur við helga abramsen í tí síðstu viðmerkingini at at eg haldi tað hevur rættiliga stóran týdning at mann fær so breiða semjur sum yvirhøvur gjørligt um hesi viðurskiftini og ongantíð betrin at vit fáa bundið betri fæst um hvørt uppskot sær enn kanska bara at hava tað sum sum okkurt slag av endamálsorðingum altso tað etað havi fingið dagfest nær í hendan lógin og handa lógi og tann triðja tann fjórða skal vera komin í tingi tað hevði verið øgiliga gott so hði hvussu staðið sevði politikkurin staðið sterkari og tað hevði eisiniverið nógv lættari fyri ein sum meg sum sum orsaka úttikið sum hvørki er eftirspurdur av samgonguni ella andstøðuni um eg takið undirviðspolitikkinum og tað haldi verið nógv lættari at kunna givið sína atkvøðu til til eitt uppskot sav hesum slagnum takk fyri takk fyri sámalhanlognbergn ger sovæl ja frú forkvinna ja pall hennigu u er eg serliga samdu viðhasum síðsta sum tú kom iná í røðuni og og men tað sum eg hugsi at spyrja eg taði ikki samdur við mær í at eg hevði ver ótrúliga sterkt signal til føroya fólk og umheimin at vit stóðu saman um at siga nú fara it gongd við at gera nøkur átøk sum kunnu muna tá ið tað kemur til orkupolitikk og og útlát av vaksarisgassum og so víðari pállareynatúgvu ger sovæjú takk fyri forkvinnan takk samal hann nú vælkomin á ting saman við hann løgberg eg haldi eg haldi sjálvur at kanska tey seinnu árini havi eg hugsað meira um tað at at hvussu stóran týdning hevur at mann fær finnurbreiðari semjur í í politsku skipanini í háli

ikki í størri mun rættir hondina út til andstøðuna tí eg havi upplivað fleiri mál sum vit hava havt til viðgerðaratingini har sum í veruleikanum eru pinku viðurskiftir sum skilja andstøðu samgongu og eg vil ikki friða samgonguni og siga at har samgongan er frægari at at rætta hondina út inn á andstøðuna tvørtímóti eg haldi at eg hevði roynt tað í nógvum førum hendan síðsta árið síðani koma aftur á ting ikki minst við fíggjarnevndini har sum hann roynir at finna semju um mál men tað endar næstan alt við at at samgongan eisini bakkar frá at tí at onkur samgongur ikki vil at mann skal gera eina semju og tað er øðrætt keðiligt og óheppið tí vit høvdu staðið nógv sterkari eisini ímóti altjóða samfelagnum sum hetta her millum land er ein partur av um vit stóðu saman sum ein sterk eindi takk fyri tann næsti røða verður landsstýrismaðurin magnus rasmussen ger so væl takk fyri frá forkvinna ja nú hevur orðaskiftið vartir nakrar tímar um hetta er uppskotið
til samtyktar um orku veðurag
lagspolitikk og tað er ikki landsstýrismaðurin sum hevurlagt hetta fram men tað er tað eru nakrir flokkar á tingi samgonguflokkarnir og so framsókn og sjálvstýri men tað skal ikki vera nøkur loyna at at hesin landsstýrismaðuri havi havi arbeitt við hesum málinum og føli at eg eigi man sigu mín part í hesumn her tað verðið tosað um tilgongdina og semjur og ikki semjur nú eru vit her í dag og eg kann taka sumt til mín tað tað tað kann eg gott og tá ið mann so hoyrir at mann líkasum leggur upp til at mann í í í nevndini fer at hyggja upp á nøkur ting og kanska kann kann finnas saman so haldi eg tað ljóðar origa skilagott tað haldi eg tá ið mann tá ið mann forhandlar um um slíkt so so eri ikki
at kanska andstøðulimir siga hvat vilja

at málið er ikki nóg
abitijøst hesihr tretivu prosentini har ið eg haldi tað er rættiliga ambitiøst og og tað er út frá tí at vit ikki skulu gloyma at sirka ikki ikki hálvtrýss prosent men vist it siga fjøruti prosent av útlátinum kemur altso frá skipinum og har er tann tøknin ikki komið so langt fram sjálvt um tað gongur væl tann rætta vegin eg havi sægt at at eitt skip sum føroyingar eiga at lut ví fer at sigla við amun jakk um eini tvey trý ár so so má mann siga at tað tað er ein øgilig menning á tí økinum so haldi eg tað er ambitiøst tí tað hevði verið øðrvísi visi vit og ongan fiskiskipaflogta høvdu at koyrt upp á hesi her fjøruti ela fimmogfjøruti prosentini og tá ið tað so verður sagt mann sigur meir enn eina ferðirnar at vit hava bundið okkum í paríssáttmálanum so so stendur í uppskotinum her ati grein fýra í parísavtaluni sum áleggur londunum ávikavist
hetta er førimun at verja veðurlagsskipanina og áog at áseta so víðtøkina enn
ella ambitijøs mál sum umstøðurnar í landinum loyva tí tá tá hevur onkur nevnt at tað handlar um hesi menningarlondini sum ikki er før fyri hesun her men eg haldi hetta er virkuliga vísskygt og ambitiøst tá ið nú fjøruti prosent av útlátinum kemur mannkan siga av havinum og har ið vit ikki eru so væl fyri enn við tí menningarligu tøknini

eg skal rætta beinanvegin altso eg eg helt meg hoyra hoyranra umboð fyri tjóðveldið siga at tað passar ikki at tey ikki vilja vera við bara fyri at vera ímótur tað havi eg slett yvirhøvur ikmerkt tað er sletiki tað tað snýr seg um tað er tað at mann hevur sæð so mikið eg ymiskt upp á tað tað skal vera ein lóg og so at málini eru ambisiøs ov lítið ambisiøs taðe verur tosað

og so hevur onkur sagt jamen nú hava tit flutt okkurt árstal og tað verið millum annað nevnt hetta her at banna oljufýrin nýggj hús og bygningar tað er flutt eitt eitt árstal altso eitt ár aftur og tað er út frá tí at tá ið tann baskurin við serfrøðingurin sat og gjørdi hetta her at mann metti at tá ið mann hevur kontraktenihús og og hvat veit eg so varð mett at að skuldi verið eitt lítsindum einari bremsu longd og tí er tað flutt eitt ár tí at hetta er seinkað eitt ár tá mann sigur heftir seinkí tvey ár ella mann hevur brúkt hálvt triðju ár tað er møguligt men hetta er altso seinkað eitt ár og tríggjar ella fýra mánaðir hetta er og og tað er for nógv men tað eru ikki tvey trý ár altso tað er tað sum eg havi hug at so er tað heta hr við við hesum tvørpolitiska og har stendur eitt brot í hesum her uppskotunum og tað er tað at tá ið hetta verður vónandi samtykt og tað fara dygga undirtøku og eg vóni eisini at í rættarnevndini mannman siga rætta hond saman og og finna eina semju tað tað kundi verið tekin til tað tað rokni eg bara við tað fari eg sjálvandi at bakka at í arbeiðinum at seta nevndu tiltøk í verk er ynskiligt at landsstýrið arbeitt tvør politiskt so allir flokkar verða tiknir við ppará og tað meini eg púra sjálvur at soleiðsrnar eigur at vera tá átøkini verða evnað í smálutir og eisini skulu kommunur dragast inn í arbeiði tí at nøkur av hesun er átøkunum koma at ávirka kommunurnar og tað er umráðandi at lata viðkomandi áhugabólkar og felagsskapir at koma til orðana soleiðisnar at hesi her átøkini ella lógurnar sum skulu smíðast ella endurskoðast kunnu kann vera so skilagott gjørt sum møguligt eitt annað tað er tað at í tvey túsund og fimmogtjúgu skal ein ávegis meting gerast sum lýsir hvussu hetta hevur eydnast og so kann mann seta kós av nýggjum ella broyta viðseter okkurt sum ikki r eydnast og tað kann gott vera menningin eisini yvirhálar okkum tann tøkniliga menningin og ofta verður tosað um elbilar og alt gott um tað men eg síggi eisini fyri mær at tar verður aðrir møguleikar altso á á tí grønu leiðini tað síggja vit uttanlands eisini at at tað kanska verður eitt annað slag við vetnisbilum og so er tað soleiðisnar at umhvørvisstøðan hon ger á hvørjum ári eina formligu almenna uppgerð so at vit fáa fylgt rættiliga væl væl so eg haldi samanumtikið at hetta her er er heilt góðari leið og tá ið tað so verður sagt at hetta er nokk so nevnt hjá tykkum tí at tað verður væl um eitt ár og so eru tit ikki her meir og so koma vit og sovíðari og tí haldi at tað er so ótrúliga viktigt at mann hevði fingið eina dygga undirtøkun fyrihesum her so so líkasum so so vór sannlíkin betri fyri at mann mann kundi komið víðari á leiðina tá tað kemur til grøna orkuframleiðslu pallarenatúgvu nevndi tað so má mann siga tað at hyggja vit á á á tann sirkulin hjá ella ta lagkakuna hjá sev so evr tað gingið tað skeiva vegin við prosentbýtunum og tað er tí at nýtslan av æli so heilt ótrúliga nógv økt so nú tá ið hetta og næsta ár farið so fer tað at síggja munandi betri út tað var soleiðis nar trýss fjøruti fyri nøkrum fáum árum síðani trýss grønt vindur og vatn og og og fjøruti svart og tað hevur næstan verið umvent nú so var tað sum pollareynatygvum nevndi hetta her við at orka til útflutning so tað haldi eg eri eg sanniliga rættiliga visjonert nú verðu hvussu r fokuserað upp á tað at vit kunnu fáa okkara framleiðslu her grøna soleiðisnar at tað er grøn framleiðsla men so var tað eisini tað sum ofta vit kalla fyri spor tvey tað er hinevndin altso so mugu vit eisini verða klár at taka ímóti har og har síggi eg fyri um ar skipanir altso tað er sovorðnar intelegentaskipanir nú at tað kann verða diferensering í í prísum o g ávísum tænastum tað hava eg sæð tá ið tað verði til hitapumpur og sovíðari men at at har av tí at eisini mennast so verður møguleikin fyri fyri tí har soleiðisnar at vit seta meira ferð á oso nøkur av hesum átøkunum eru eitt er at mann skal skerja sitvy útlátið men hittir eisini at vit brúka ta grønu orkuna ið tað hevur verið tosað um um hesi prosentini altso tá ið mann sigur tretivu prosent so haldi eg skal enda við tí so tað ikki skal vera nakar ivi um at mann minkar tað við tretivu prosent so er tað við støði í ár tvey túsund og tíggju og tað meinast við at vistu vit siga hvussu er tað so í dag so meinast tað við at tað svarar til hálvtrýss prosent av tí sum vit lata út í tvey túsund og tjúgu og tað er haldi eg rættiliga ambitiøst kundi vegg sikkurtvera ambitiøsari men tað er eitt ambisiónsmál tá ið fjøruti prosent av siotveyútlatinum ella gott tað kemur frá skipinum sum ikki hava akkurát sama møguleika sum vit inni á landinum takk fyri

otakk fyri eg haldi at tá manntá tað í dag er sagt at mann er útsett í tvey ár so er tað faktiskt rætt tí mann hevur útsett málsetningin frá tvey túsund og tretivu til g tey túsund og tveyogtretivu so heldur enn at at leggja meira orku í kum at gera komandi átta árenn eg faga at náa eina redaktión til tveytúsund og tretivu sum man útsettari tvey ár tað sum vit hava sagt sum vit eisini sagt tá vit vera fundurvið landsstýrismanninum tað er at vit vildu hava nøkur av átøkunum við uppskotini samtyktar at taðg ikki bara skuldi stamda í tekstin um at mann koma við nøkrum lógum afturvið soleis at mann kundi samtykkja okkurt beinanvegin tað noydst ikki a firi øll átøkini men í minsta lagi summi og tað kom ikki við og tað halda vit eru øgiliga øgiliga spell men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin vit hava snakkað ofta um hendan her veðurlagsorkupolitiska fylgibólkin sumsum vit skulu seta sum skal setas á stovna ella sum skal byrjast um hann ætlaði at spyrja henda fylgibólkin skjótt soleis a mann kann seta gongd á tað arbeiði beieinanvegin soleis at mann kann arbeiða við átøkunum og fylgja upp uppá magnus rasmussen takk fyri harra formaður tá ið mann snakkar nú um tvey túsund og tveyogtretivu a so mann snakkar um tíggju ár og vit eru akkurát byrja uppá tveyogtjúgu altso tað vil siga visti man er opnað ímyrku so kundi mann sagt til tvey túsund og einogtretivu og sa man eitt sinur myrkari uppá ta so fær mann heilt til tvey túsund og tveyogtretiv lat tað liggja men til handan spurningin um fylgibólkin so er tað soleiðisnar sum tað stendur í uppskotunum at tá ið vónandi hetta er samtykt fingið dyggaundirtøku so eru nøkur mál at fremja í ár í heyst og so tekur mann samanum og fær umboð fyri politisku flokkarnar at snakka saman hvussu eg skilabest at gera hetta átakið so tað burdi verið í heyst takk fyri

ein spurningur til til landsstýrismannin um hetta her við við útrokningunum og tey málini sum mann hevur tikið úr altso eg gangi út frá hesum sæð at mann hevur gjørt nakrar modellir fyri hvussu vit náa at minka siga tretivu prosentini íhesum her átækspolitikkinum og har kundi eg hugsað mær at vita um tey átøkini sum nú eru tikin úr sum cotvy gjøld og ja um tey bæði eru roknaði uppí sum mann hevur skrúvað meira upp á onkra aðrastaðni ella um hetta er tann útrokningin og so er tað tretivu prosent minus tað sum kom burturúr teimum báðum átøkunum sum eru tikin úr politikkinum takk fyri magnusrasmussen takk fyri harra formaður ver tað kanska eitt lítið sindur tekniskt men tó ikki tá ið tvey átøkur
burturúr tað sum eitur oljuavgjald og so tvey so er tað tikið burturúr
tí at oljuprísurin er søguliga høgur altso pá ein allana máta at farið av lagt fimtan oyrur oman á oljuna ella eitt lítið seortveygjald tí tað var tað sum var tað hevði faktiskt ikki ev meining um míi mínari verð og tí siga vit lataðokkum hyggja um tvey ár tá ið vónandi altur norimalisera seg so tekur mann tað inn tí tá ið mann tosar um cotvey avgjald og oljuavgjald so er tað innsita mangi fyri at skifta til grønar orkuloysnir tað er tað at tú leggur á oljuna eitt avgjald og hvat hoyra vit nú telefonin hon gløðir hjá teimum sum fáast við jarðhitahol og sovíðari tí at oljan er blivin so dýr takk fyri er t jrsen ger so væl takk fyri altso eg vil gjarna geva stórt terðaklapp til tey embansfólkini sum av arbeitt við hesum her og gjørt nøkur sera ítøkilig uppskot sum tí veruleikanum ikki átti at tikið so langa tíð at fingið lagt fyri løgtingið
og tí haldi eg margus rasmussen
skal onga løtu ivast í at vit vilja vera konstruktiv í hesum arbeiðinum men tað er líkasum eitt sindur av markinum til at vera nasagjart at koma við einu uppskot til samtyktar so einki konkret uppskot hava við eg gangi út frá mamma lesa tað soleiðis at til dømis fólkaflokkurin heldur ja men hetta er fínar greyðir hetta verðuriki fyr en n næsta samgonga so tað er ikki so farligt um vit siga ja tilmen tað skal magnus rasmussen sleppa frá at tulka men kundi hann sagt føroya fólki heilt ítøkiligt hvørji uppskot kemur hann við í frá ólavsøku og í heyst hvørji ítøkilig uppskot kemur hann við tá og hevur hann undirtøku fyri frá allari samgonguni til at tað verður samtykt
magnus rasmussen
tá ið takk fyri harra formaður visu vit hyggja so stenda fimmogtjúgu átøk og nú hava tikið tvey burtur úr í í tvey ár av givnum orsøkum so er kanska helvtina av teimum sum handlar um lógir sum skulu broytast tillagast og kanska onkur nýggj lóg meðan rest er meir ella minni umsiting tá ið hetta vónandi verður samtykt so stendur svart uppá hvítt hvat ið arbeiðið skal við í tvey túsund og tveyogtjúgu og tað betýðir restina av hesum árinum og tað er tað sum eg ætli at fyri a halda meg til og tað stendur tað stendur tey átakini standa í uppskotinum og tað er tað sum eg ætli mær fyri halda meg til takk fyri so er tað beinir johannesen sum fær eina viðmerking
takk fyri tað harra formaður
nú hevu g veri eit sindur av kritikki um hetta her at nøkur uppskot liggja frammi í tíðini eg hugsaði bara t vita um landsrsmaðurin er sinnari til um tað er tað at tað er semja um og heldur tað er rætt at gera atonkur av átøkunum kanska veru eit indur famskundaði at mann orðna teg báðin vegin um tað er sjálvandi um tað er semja um tað og tað er rætt at gera takk fyri hara formaðurmgnusmussenharra formaður tað er soleiðisnar at tað eru fimm flokkar sum hava lagt hetta her uppskotið niðan á tingið málið fyri rættarnevndina og eg virði fult ov fast tað sum tingið samtykkir so nú fáa tet at síggja hvat ið í rættarnevndin kemur fram til takk fyri foraður tað er ein fantastisk interesant frá brikk uppi á sandvikahjalla sum eitur førska sum framleiðir eingin eingin givið far um tað men me
eg iksikilja læni so innan fyrði en tvey trý ár so kann ein stórur partur av æliflota
sigla við orku hanufra so tað hendar nøkur ting atí og so er tað restin við at samla vatn mann veit tað at at fólk vl ikki síggja vatn men mann skal brúka vatn okur hava hvalbiartunnilin e staði tómur nú í í fleiri ár eg dugi ikki at fata hví hann ikki kann brúkast til at goyma vatn í tveir tunnlar norður norður fjall bliva blíva tómur innan fyri eina heilt stutta tíð fantastiskar vatngoymslur í milliónir av tonsum kann mann goyma og brúka har á leiðini so hitta at seta ein fylgubólk tað er tað einasta tað havi eg prøvað nokks oftani tað er tað einasta sigra tá mann seta fylgubólk so hendir einki meina so slutt ferdig hatta var tað fylgubólkur hannoer ta mgnus rasmusssen geræja takk fyri harra formaður ja takk fyri viðmerkingina hennrikaold gjøgnum
formannin hatta við eg
við førka tað er visti mann hyggur á heimasíðuna hjá sev so sær man tvey trý prosent púrastabilt kemur frá biukassannlekinum og tað kemur sannlíkt at økjast og tá iðmann tosar um vatngoymslnar so er tað púra rætt at vit borða nýggja tunlar síðan í fleiri oyggjum at tað hevði verið ljóðar smett skilagott uppskot at hugta upp á tað til vatngoymslir og hatta vísir bara tað at her standa trýogtjúgu ella fimmogtjúgu átøk men tað kundi verið nógv afturat og man ikki vera so at at at tað vera fleiri sum fara yvirhála tað sum vit samtykkja her í løgtinginum tað kundu morðesensio og tað er vónandi so takk

a og hetta málið verður beint í rættarnevndina ja tað er spurningurin tað er sjálvandi tað nemur við oljan nógv ymisk økir men altso tað er tað er

at beina hetta í rættarnevndini tað verður har tað verður viðgjørt

jaja tað eru tað er bara framløgu eftir til hendan fundin eg skal boða frá at fíggjarnevndin lagt álit fram íð løgtsmáli nummar hundrað og sjey tað er uppskot i løgslóg um broyting í løgslóg um fámjinstunnil við tilhoyrandi vegum og vinnunevndin hevur lagt álit fram við løgsmál nummar trýogfjøruti uppskot til samtyktar um vágameting av føroyum til fyribyrging av hvítvaki og kriminellum pengaflutningi og so er tað fíggjarnevnd sum lagt álit fram vi løgtsmál nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til eykahjáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey tað vóru so framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin mikudagin tretivunda mars og hann byrjar klokkan eitt og tá verður aðalorðaskifti á skránni

frágreiðing null null tvey sum hon eitur her tað er frágreiðing um løgtingslóg um sjófeingi tað æðalórðaskiftið byrjar klokkan eitt so er hesin fundur lokin